so er tingfundur settur fyrsti tingfundur í hesum árinum tvey túsund og tveyogtjúgu eg fari í eygjunda januar í nítjan hundrað og fýraogtretivu hann var sonur herlof og dagmar johansen í havn heini lærdi til timburmann hjá pápanum sum var timburmeistari men orsakað av skaða í hondini fór hann aðra leið og lærdi til skrivstovuman á lønjavningargrunni skjúpsfiskimanna hetta var frá nítjan hundrað og trýoghálvtrýss til nítjan hundrað og seksoghálvtrýss og tá fekk hann starv í føroyabanka sí nítjan hundrað og seksoghálvtrýss har hann síðani fekk útbúgving sum bankamaður heini arbeiddi í føroyabanka í havn til nítjan hundrað og trýogtrýss tá ið hann bleiv settur sum deildarleiðari hjá føroyabanka í vestmannahar hann búsettist saman við familju síni og hann røkti starvið sum deildarleiðari í føroyabanka í vestmanna fram til nítjan hundrað og fýraoghálvfems nakað eftir at heini varð givin í bankanum gjørdist hann húsavørður hjá grannskoðanar virkinum rasmussen og veiu og tað starvið røkti hann til hann fýrs ára gamal gjørdist pensjonistur burturav heini johansen sat á tingi fyri javnaðarflokkin frá nítjan hundrað og einoghálvfems til nítjan hundrað og fýraoghálvfems hann var næsti maður á lista javnaðarfloksins í norðstremaar valdømi á valinum í novembur nítjan hundrað og hálvfems og tá ið tummas arrabo fór í landsstýrið í januar í nítjan hundrað og einoghálvfems kom heini á ting og sat har fram til valið í juli nítjan hundrað og fýraoghálvfems heini johansen varð giftur við fingir pætursdóttir dam av tvøroyri og eiga tey tveir synir eg fari at biðja tingmenn um at reisast og saman við mær í virðing og tøg at minnast heina johansen fyrrverandi tingmann og áðrenn vit fara til dagsskránna so skal eg lesa tvey skriv sum er komin til løgtingið tá fyrra er dagfest sætta januar í ár og tað er frá løgmanni løgmaður ger við hesum kunninutt at hann samsvarandi løgtingslóg nummar hundrað og trý frá seksogtjúgunda juli nítjan hundrað og fýraoghálvfems um stýrisskipan føroya grein sjeyogtjúgu stykki tvey við gildi frá sætta januar í tvey túsund og tveyogtjúgu klokkan tvey hevur tilnevnt árna skoli í klaksvík sum landsstýrisbann í fiskivinnumálum og sólvit emilson nolsøe tórshavn sum landsstýrismann í almannamálum og tað er undirskrivað bárður steinnielsen løgmaður og vit fara at bjóða uppnál skóli og sólvit nolsøe hjartaliga vælkomnum fer í tingi eisini og síðani skal er boða tað er vælbólkurin hjá fólkaflokkinum sambandsflokkinum og miðflokkinum sjálvstýrið sum hevur tað er í samband við nevndarval fráboðan til formansskapin í samband við at jakobvestergaard og elsbet mersetis gunnlesdóttir hava tikið sati á løgtingi eru valbólkurin samdur um at umskipa nevndirnar sum annika olsen og brandur sandoy hava sitið í soleiðis jakob vestegaard verður limur í uttanlandsnevndini trivnaðarnevndini og varalimur í mentanarnevndini og varalimur í útnorðuráðnum í staðin fyri annika olsen og elsbet mersetis gunnesdóttur verður limur í uttanlandsnevndini og limur fyri kristin mikkelsen í fíggjarnevndini í staðin fyri brann sandoy tað er undirskrivað av kristian andreasen fyri fólkaflokkin helga abramsen fyri sambansflokkin biljustinussen fyri miðflokkin og kristin mikkelsen fyri sjálvsstýri so er tað avgreitt og vit fara síðan til dagsskránna fyri dag og tað fyrsta málið á skránni er løgsmál nummar átjan tað er onnur viðgerð uppskot til samtyktar um heildarætlan um at tryggja nøktandi vælferðar tænastur í framtíðini hvør biður um orðið tað er fyrst uni rasmussen sum fær orði ger so væl
takk fyri ja hetta er so onnur viðgerð av tingmál nummar átjan av heildarættan at tryggja vælferð í framtíðini uppskot til samtyktar og hetta er lagt fram sjeynda oktobur tvey túsund og einogtjúgu av høgna hoydal siri stenberg bjørt samuelsen beint at løvu jacobsen hervør polsdóttir og pollareynatúgvu og eftir fyrstu viðgerð áttaogtjúgunda oktobur tvey túsund og einogtjúgu er tað so beint í trivnaðarnevndina og hvar trivnaðarnevndini so hevur viðgjørt málið fimta og sekstanda novembur í tvey túsund og einogtjúgu og har hava vit havt fleiri hoyringar har hevur verið umboð fyri fyri sjúkraøktur røktarfrøðifelag føroya og pedagogfelagið pedagogfelag føroya og fyri havnararbeiðskvinnufelag heilsa røktarafelagið og heilsu hjálparafelagið og so eisini fyri kommunufelagið og fyri fyrifróðskaparsetrið er tað eisini bæði bæði útbúgvingn av pedagogum og eisini deildin hjá heilsu og sjúkrarøkt á fróðskaparsetri føroya og so hevur janáttu sholm eisini verið til hoyringar og so er tað frá landsstýrinum eisini landsstýrismaðurin í fíggjarmálum hjørgun niclasen saman við lønardeildini og landsstýrismaðurin fyri almannamál elsbett mersetes gunnlegsdóttir og landsstýrismaðurin fyri vinnumálum magnus rasmussen og landsstýrismaðurin í uttanríkisog mentamálum jenis arana saman við heilsuskúlan sum erður hava verið nokk so nógvar hoyringar summi av hesum hava sjálvandi verið kláhoyringar saman men undir viðgerðini hevur nevndin so býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta meirilutin eg sjálvur og annika olsen og edvar jacobsen og rósa samuelsen hava tær viðmerkingarnar at málið hevur fleiri áhugaverdar táttir í sum eru har og at samgongan vit kunnu frøðast um at samgongan hevur longu verið inni á fleiri av hesum málinum og kannað nøkur ting og hava eisini sett ein bólk sum er umboðaður av almannamálaráðnum og heilsumálaráðnum og mentamálaráðnum sum gera ymiskar kanningar í hesum sambandi og vit meina at at vit skulu bíða inntil tey koma við sínum og hvar tað skal vera fyrst í árinum nú bleiv hetta nokk so lang tíð frá tí at vit høvdu hetta í trivnaðarnevndini ella aðru viðgerð inntil vit nú viðgera tað men tað vóru vit samd um bæði anstøða og samgonga at vit kundu bíða inntil nú annars komu tað longu úr nevndini trettanda desembur so annars havi eg ikki meira at siga tey trý umboðini í minnilutanum tey koma nokk upp og taka tann partin sum tey hava skrivað
takk fyri ja takk fyri tað eru tvær viðmerkingar fyrst er tað høgni hoyda
jalmger so væl harra formaður tað e at fegnast um atuni rasmussen nevndi at an hevihavt nakrar hoyringspartar inni sjálvandi fakfeløg umboðandi tey sum starvast á hesum økinum umframt landsstýrið og eg hann áttu ushólm og onnur og tí kundi bara hugsaðmær at spurt una rasmussenum hann kann vátta at tað var stóra undirtøka fyri satn hesum uppskotinum og so kanska greina fyri okkum at hann meinar við tá hann sigur tað at tað er at fegnast um at landsstýrið longu hevur tikið málið upp t hvat merkir tað tað fyri mær er hetta málið sera átrokandi eg veit ikk hvat tað er sum sum samgongan longu hevur tikið upp og hvat hvat samgongan ætlar at gera við málið tað kundi hugsa mærat fingið fingið eg lýst nærri
unneð ein rasmus
takk fyri ja tá ið tey vóru inni til hoyringar tá bleiv nevnt um at tey vóru í holt við at kanna í samband við lønir og við arbeiðsumstøður og onnur ting sum tey vóru í holt við at greina og og kanna so á tann mátan vóru tey í holt við nøkur ting har og tað var ógvuliga áhugavert at hoyra tey forklára nøkur ting sum tey høvdu gjørt og og hvat tey ætlaðu men eisini aðrir hoyrispartar tað var ógvuliga áhugavert at at hoyra takk fyri
ja so er tað nei nei nú var eingin viðmerk afturat allíkavæl so far næsti røðari orðið og tað er harvør posttóttur ger so væl
takk fyri eg skal lesa minnilutaálitið hjá sum eg sjálv sigur stenberg og eygun samelsen eru samanum vit hava hesar viðmerkingar tað er kki uttan orsøk at hetta týdningarmikla uppskotið verðu lagt fram til søgutakanm á løgtingi við hesum so geva vit okkara íkast við boðum upp á loysnir á tí ovurstóra og vaksandi samfelagstrupulleika sum vit hava hava við at fáa nokk av skikkaðum starvsfólki til neyðugar vælferðartænastur vit meta vælferðartænasturnar so mikið hóttar at tekur løgtingið ihi á øll neyðug stig og standa samgonga andstøða kommunur stovnar myndugleikar og onnur ikki saman so eru vit á vandakoss okkara grannalond eru í líknandi støðu sum vit tørvurin á starvsfólki veksur stútt og støðugt og støðan er nú so sera álvarsom tí talan á umsøkjaran til útbúgvingar á hesum økjum fakkast so illa fyri eru vit ikki enn vit síggja framvegis at fólk velja at útbúgva seg á hesum økjum og at grundarlag er fyri fleiri flokkum innan fleiri øki størvini á vælferarøkinum sum í hesum føri eru sjúkrarøktarfrøðingar heilsurøktarar heilsuhjálparar vaskifólk námsfrøðingar og námshjálparar og eitt ávíst tal av ófaklærdum eru berandi fyri arbeiðsmarknaðin fáa vit ikki børnini í barnagarð verðu tað ikki gjørt reint fáa vit ikki nøktandi heilsu og sjúahjálp og røkt hongur arbeiðsmarknaðurin ikki saman so sleppa fólk hvørki til arbeiðis ella hava møguleikar at fáa heilsubótt tí skal hetta uppskot eisini síggjast sum ein liður í at halda grundarlag undir samfelagnum koyrandi fleiri ferðirnar í fleiri førum lagt uppskot fram um at útbúgva fleiri námsfrøðingar og fleiri røktarstarvsfólk hesi uppskot vórðu tá felgd men hóast hetta so fegnast vit um at tað nú vórða tiknir fleiri sjúkrarøktarfrøðingar inn í útbúgvingarskipanina frá komandi r ella frá í ári altso so uppskotini sum vit hava havt hava munað tasi sjálvandi eisini hopa at mann tók fleiri námsfrøðingar inn tí har standa vit eisini til at mangla øgiliga nógvar útbúgvar námsfrøðingar tey uppskotini tey gjørdu eisini at stig bleiv tikin til at fáa búskaparráðið at koma við frágreiðing um málið millum orsakirnar til at fella uppskotini tá var millum annað at mann ikki kundi bara útbúgva fleiri men heldur hyggja eftir heildini so sum løn arbeiðsumstøður arbeiðstíðir og annað hetta varð vit nú gjørt við hesum uppskoti vit hava lagt eitt fram eitt uppskot sum viðger heildina í starvsfólkatrátinum og hava boð upp á loysnir á ymisku økinum vit meta tað hava alstóran týdning at øki verður viðgjørt í eini heild sum umfatar øll tey viðurskifti sum vit hava visum vit í uppskotnum hava víst á økið er samansett og tí má arbeiðast á fleiri mótum samstundis allir liðugr í heildini hava stóran týdning og treyta hvønn annan tí ynskja vit at løgtingið heidir á landsstýri um at gera eina ætlan sum lýsir tættnir breitt og hes tætnir tað eru at seta eina serliga píðju av til at lyfta laksu lønirnar at tað skal bera til at liva av einari vanligari løn seta gongd á arbeiði við styttri arbeiðsviku at tryggja fólki møguleika at arbeiða fulla tíð at arbeiða miðvíst við javnstøðu á arbeiðsmarknaðinum og útbúgvingarøkinum at útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar námsfrøðinga heilsuhjálparar og heilsurøktar at arbeitt verður við at bøta um arbeiðsumhvørvi og arbeiðskor at tryggja fakligheit og góðar tænastu til fólk nú og frameftir at arbeiðið við førleikamenning og førleika meting verður styrkt eisini fyri ófaklærd og at tað verið gjørdan heildarætlan sum lýsir hesi átøk meirilutin í trivnaðarnevndini vísir til eitt arbeiði sum í løtuni verður gjørt millum kommunurnar og ávís aðalráð og nakrar av hesum tættum tí er eingin andsøgn í at taka undir við hesum víðkaða uppskoti í mun til arbeiði í landsstýrinum tað hevði bert dugnað um arbeiðið hjá landsstýrinum at tikja undirvið hesum uppskoti tí arbeiði í landsstýrinum er munandi smalari enn tað sum vit leggja upp til umframt at tað hevði verið ein tmikið stig av fingið breiða semju um eitt so týdningarmikið mál fyri alla okkara framtíðar vælferð arbeiðsmarknaðin starvsfólkahópin og samfelagið í síni heild hoyringarnar í nevndini hava púra greitt víst á at uppskotið er neyðugt tað hevur verið viðgjørt nakað hvør arbeiðsmarknaðirn skal loysa partar a uppskotinum í samráðingum síðnámillum ella um ter hóskandi at løgtingið tekur støðu men endamálið við uppskotinum eru partarnir samdir um tí starvsfólkatrátti er longu ein stór avbjóðing longu nú er stórur tørvur á fleiri námsfrøðingum sjúkrarøktarfrøðingum fólki í røeldrarøktini ogsovíðari vit vita frá dagstovnaøkinum at tað kemur fyri at stovnar mugu lata aftur áðrenn vanliga tíð vegna starvsfólkamangul vita eisini frá tølunum frá almannaverkinum at árligi rekroteringstørvurin er umleið trýss til fýrs fólk um árið øll tey komandi árini nógv fólk eru á bílistum til tænastu og bíli og tað verður so tað verður so fólk sum bíða eftir stuðli umlatting endurvenjing vegna títt lív virknistilboði og bílistin til vardar bústaðir er eisini langur somuleiðis gjørdist greitt longu í sambandi við løgtingsmál áttaoghálvfems nummar áttaoghálvfems tveytúund o nítjan at einans seksogfjøruti prosent av starvslýsingunum sum almannaverkið lýsir við eydnas at hær verða lat tær eydnast kravið í dagsavnarlógini um at tveir triðingar skulu hava námsfrøðiútbúgving verður heldur ikki hildið men er tættari eintriðingi og trý hundrað og fimmogtretivu námsfrøðingar manglaðu bert fyri at halda lógina eldraøkini og sjúkrahúsverki tørva eisini hópina á starvsfólkum tað er trupult at seta røktarstorv til dømis á koronudeildini og serúbúnir sjúkrarøktarfrøðingar mangla nógvastaðni komunalu størvini hava trupulleikar við manglandi starvsfólkum í so stóran mun at tey nú ikki kunnu taka fólk inn á øll røktarplássini og soleiðis skundu vit hildið áfram tí tørvurin er eyðsýndur tað harmar okkum at tay ikki tykist a vera viljur til at gera nakað við tey truplu málini sum eru at saman við manglað starvsfólkunum starvfólkum kemur á lønarlagið er so lákt sambært okkara útrokningum hava ólk sum starvast inn á vælfarðartænasturnar so gott sum onga møguleika at seta búgv tað er heilt einfald ikki møguligt at liva og forsyrgja sær av lønini ei heldur vil nevndin standa saman um at gera nakað ov javnstøðutrupulleikan sum eisini serliga sæst aftur í niðursettu arbeiðstíðuni tað harmar okkum tað koman ikki hesar tættir og tættr uppskotinum við í eit framtíðar arbeiði verið trupult at finna nakra heildarloysn tá kunnu vit ikki framtíða a tryggja vælferðina og vandi verður fyri at fakliga støðið fer at lækka og tað er álvarsamt fyri allar borgarar í landinum vð hesim viðmerkingum mælir minnilutin heilt greitt løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri

ja takk so er tað bill justinsens sum fær eina viðmerking ger so

ja gerta áhugavert økið sum tjóðveldið hevur varpað ljós á eg havi ein ítøkiligan spurning tað er hvussu roknar mann við tá ið vit einki arbeiðsloysi hava og hava tørv á arbeiðskraft innan fyri nógvar sektorar í føroyum hvussu væntar mann at tey tiltøkini sum eru nevnd í hesum uppskotunum fara at bøta um starvsfólkatrot í hesum økinum tað merkir jú altso hækka vit lønirnar so nógv at tær eru hægri enn á onkrum øðrum øki onkrum øðrum sektori so fara fólk at flyta úr tí sektorunum inn í hendan sektorin og so skal mann loysa trupulleikarnar á tí sektorinum hvussu hugsar mann sum heild at loysa starvsfólkatrotið í samfelagnum

ser tað hervur tak yriharra formaður taka billjustinusen fyri ein viðkomandi spurning við upskotim hj okkum so skjóta vit eisini upp at mann skal tryggja fólki sum vilja tað at arbeiða fulla tíð at ikki arbeiða í hálvum ella trý fvartum brøki tað fer at merkja at har fleiri fólk til at taka fleiri tímar tey sum fara heim annars áðrenn tí tey ikki fáa fullan brøk so tað kemur at broyta nakað í mun til at tað faktiskt eru fleiri fólk ella fleiri tímar og hvussu her sum starvsfólk kunnu taka og tað hevði eisini hava við sær at atitað typiskt eru kvinnur sum arbeiða hes í størvinum at teir høvdu fingið eina betri fíggjarliga støðu tí teir fingu fleiri tímar harvið betri løn takk fyrija so er tað eygun samuelsen sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg eri partur av minnilutanum í hesum her málinum í hesum her uppskotinum og og eg fari líka at leggja okkurt afturat tí sum varð sagt í hesum her álitinum tað er eingin ivi um at sum tað havi eisini veruð sagt í álitinum at vælferðarsamfelagið er í er í stórum at vit hava ein stóran samfelagstrupulleika tá tað kemur til framtíðina og á framtíðartryggja okkara vælferðarsamfelag at vit mangla skikkaði starvsfólk til tær neyðugu vælferðartænasturnar og sum at her álitið eisini væl lýsir so so eg síggja vit á øllum økjum vit síggja tað dagstovnaøkjinum vit síggja tað á eldraøkinum vit síggja tað á almannaøkinum at tað er trupult at fáa nokk av starvsfólki og at fáa skikkaði starvsfólk til tey størvini sum eru so at sum tað verður sagt her so er tað jú soleiðis ati tað almenna ella vælferðarsamfelagið er ein fortreyt fyri at samfelagið skal fungera at tað er líkasum neyðugt fyri at halda grundarlagið undir samfelagnum koyrandi ofta seti mann mótsetning upp millum tað almenna og tað privata men faktiskt er tað er tað soleiðisnar at tað almenna og tað privata hava brúk fyri hvørjum øðrum høvdu vit ikki dagstovnar sum sum har børnini verða ansaði so ber tað heldur ikki til at fara til arbeiðis ella so hongur arbeiðsmarknaðurin ikki saman og tað er eisini soleiðisr at vit snakka um skikkaða arbeiðsmegi til dømis her til hesir sektorarnir tað er jú eisini soleiðisar at tað er tað almenna sum í ein stóran mun stendur fyri at útbúgva skikkaða arbeiðsmegi so arbeiðsmarknaðurin kann menna seg so at í so máta so so hanga tingini saman og tí er tað eisini viktigt fyri mann kann siga tann privata arbeiðsmarknaðurin at vit fáa tryggja vælferðina og fáa vælferðina at hanga saman í framtíðini tí at avbjóðingarnar sum mann hevur og sum hetta her uppskotið vísir til tær verða teir verða ikki minni við tíðini ø er verður nevnt fleiri uppskot sum vit hava lagt fram her er her er eitt hettir her uppskotið her gongur út upp á faktisk at gera eina heildarætlan har mann har mann líkasum fær lýst allar tættirnir í avbjóðingunum sum vit halda at vælferðarsamfelagið hevur eg kann nevna til dømis at seta eina serliga pulju av til at lyfta tær lægstu lønirnar vit hoyra um at miðallønirnar at løn og arbeiðsviðurskifti heilt víst hava nógv við tað at gera at mann ikki fær nokk av arbeiðsmegi innan fyri tað almenna vit síggja vit hoyra ati til dømis miðallønin hjá heilsuhjálparan liggur um fimtan túsund krónur um mánaðin tað kann eingin liva av og tað eru nógvir hundrað nógv hundrað fólk sum fáa ta lønina og heilsurøktararnir hava nevnt eisini ati mann tosar eisini hetta her við niður ella at sleppa at arbeiða fulla tíð heilsurøktarafelagi hevði eina grein nú ein dagin har tey vístu ati at miðallønin hjá ein heilsurøktara tá tað er ein kvinna so er a nítjan túsund og tvey hundrað og einogfýrs krónur um mánað meðan ein mannligur heilsurøktari í hand fær fýraogtjúgu túsund um mánaðin og tað er tí at menninir ofta siga tey heilsurøktarafelagið at menninir fáa hægri brøk setanarbrøk og tað geri jú sjálvandi eisini tað at at hetta her við at kunna liva fyri ta lønina sum mann fær og at fáa nokk av arbeiðstímum at tað er ein trupulleiki og sum kanska gera att tað almenna heldur ikki er so er so tillokkandi øh so verður eisini nevnt her at seta gongd á arbeiðið við niðursettari arbeiðsviku har hevur har hevur javnaðarflokkurin havt eitt uppskot sum eisini var felt her í løgtinginum tað fjórða punktið at tryggja at fólki møguleika at arbeiða á fulla tíð tað er eitt uppskot sum vit hava fráboðað at við fara at leggja fram og tær kanningarnar sum vórðu gjørdar í samband við niðursetta arbeiðsviku tí tað kann jú ofta virkað løgið at siga at vit hava manglað arbeiðskraft og allíkavæl við málækka arbeiðsvikuna har vóru kanningar sum jú vístu tað at fólk av tí at tað kanska var lættari at koma upp á fullan brøk so viðførdu niðursett arbeiðsvika í hvørnfall í nøkrum londum at at tey sum arbeiddu niðursett av tí fóru at arbeiða meir tað kann mann sjálvandi ikki siga við vissu um tað verður tað sama her men tað var so í hvørnfall tað sum kom fram í teimum kanningunum sum vóru gjørdar og tað sama við at tryggja fólki møguleika at arbeiða fulla tíð vit hava ein het hever ein øgiliga kompleksi trupulleiki og tí nevnir mann eisini eina rúgvu av tingum í hesum her uppskotinum sum skulu til fyri at loysa mann má siga at mann má mann má taka til øll amboð sum mann yvirhøvur kann finna fyri at kunna loysa hendan her trupulleikan og har trúgvi eg at hetta her við at fáa hægri brøk gsleppa at arbeiða meir tað eru sjálvandi nógv sum ynskja sær at arbeiða niðursetta tíð og alt gott um tað men men sjálvt um mann ikki hevur heilt spildnýggj tøl so hava vit allíkavæl ábendingar um at at fleiri vilja sleppa at arbeiða meir og millum annað hevur heilsuhjálpararnir ofta nevnt hetti her við at vaktirnar eru bara seks tímar vórðu teir átta tímar so var tað betri fyri fyri tær kanska og ter fingu bæði betri meira løn og og eitt meira arbeiðstímar so at eg haldi veruliga at tað er eitt sum mann ordiliga má far at hyggja eftir tí at hvar skulu vit fáa arbeiðsegfrá og tað sum liggur kanska nokk so nokk so nærliggjandi tað er tann arbeiðsmegin sum mann hevur kann mann bøta um arbeiðsviðurskiftini kann mann geva teimum hægri setanarbrúk kann mann gera tað lokkandi so at tey fólkini sum longu eru til arbeiðis innan fyri hetta øki at tey fara at taka nakrar eyka tímar tað trúgvi er eitt av teimum sum teimum amboðunum sum at síggja til burdu verið lættast at gjørt nakað við og kanska skjótast eisini tí at hitta útbúgva fleiri fólk sum er ordiliga gott sum vit eisini skulu gera ikki bara sjúkrarøktarfrøðingar men eisini námsfrøðingar sjálvandi skulu vit tað men tey tingini tey átøkini taka longri tíð enn enn at kanska at royna at at gera nakað við tað tað tað tilfeingið sum mann hevur at fáa tey at hava hug at arbeiða meir her verður so nevnt tað at at frá meirilutanum at at kommununa kommunufelagi og onkur egalrá arbeiða við nøkrum av hasum her tættinum tað er so eitt arbeiði sum vit sum eg ikki veit um tað er liðugt vitaðu so í hvørnfall eg ikki sað tað tað er gott at tað verður gjørt men tað ljóðar at vera eitt sindur munandi smælri enn hetta uppskotið sum hevur nógvar tættir við sær og eg trúgvi at vit verða noydd at hyggja eftir øllum og tað hevði eisini tænt okkum væl haldi eg sum ting at vit høvdu eina breiða semju summi tingfólk í samgonguni tosa ofta um breiðar semjur meðan onnur ikki gera tað kanska onkur av teimum ikki eru her meir men tað hevur verið nakað frammi og tað hevði hetta er eitt so mikið stórt mál at tað hevði verið upplagt at vit fingu eina breiða semju um tað tí at hetta snýr seg um ikki bara framtíðina hjá vælferðarsamfelagunum men í ein í ein stóran mun eisini framtíðina hjá okkara arbeiðsmarknaði tí at sum eg havi víst á so hanga tey tingini saman tey líkasum eru avhangu av hvørjum øðrum so ati ja og tað síðsta sum eg havi hug at nevna tað er hetta her við at mann sigur altíð ja men hetta er mál sum arbeiðsmarknaðurin skal loysa og tað er eisini rætt at arbeiðsmarknaðurin skal við í nógv av hesum her og har halda vit so í hvussu í javnaðarflokkinum eg haldi aldlar andstøðuni at trý partarav samstarv er eitt nakað sum er alneyðugt tá ið mann skal loysa kompleksar trupulleikar innan fyri arbeiðsmarknaðin men tað ger so ikki tað at løgtingið ikki kann taka støðu í hesum málinum og eg trúgvi tað hevði tænt okkum øllum at tað var ein breið semja sum at mann tók undir við hesum her og teimum málunum sum eg havi nevnt sum hava við hendan her spurningin at gera takk fyri harra
ja takk sovorðnar viðmerkingar ingilín didriksen
strøm ger su væltakk fyri harra formaður ja nú varð sagt í orðaskiftinum ati at um mann loysir trupulleikarnar á vælferðarøkinum so fara fólk at streyma frá øðrum økjum og til til vælferðarøki ø og at onnur øki fara so at mangla fólk men í sær sjálvum so er tað jú ikki eitt eitt argument at mann ikki skal loysa ein trupulleika á einum øki tí at so verður ein trupulleiki á hinum økinum at mann saktans kann gera bæði senn og harumframt er tað so ikki soleisnar at hesar útbúgvingarnar tey sum starvast innan vælferarøki her er ein betýðiligur munur í til dømis lønarlagnum og í nøkrum arbeiðsumstøðunum sum eru blivin plaseraðar soleiðisar og tað er ein ójavni sum vit eisini í javnaðarflokkinum hava víst á
eg kom ígjøgnum saman við hann
ja takk fyri jú tað er rætt at mann kann ikki siga mann kann ikki brúka sum argument at visti mann loysir roynir at loysa ein trupulleika á einum øki so skapar tað ein annan trupulleika so má mann jú loysa báðar visti tað hatað sigur seg sjálvt at tað kann so ikki vera nakað argument og hetta her við teimum lágu lønunum tað er rætt at innan fyri ella vælferðarøkini tað er jú rætt at atlønarstigin tá ið hann bleiv gjørdur fyri nógvum árum síðani flokkaði kvinnustørvini eg haldi tað varð visti ikki farið heilt skeivshald tað var tjúgu prosent lægri enni mannfólkastørv tilsvarandi tí at mann tað var í einari tíð tá ið mann sá kvinnuarbeiði sum nakað sum var lønin sum kvinnurnar kentust hava meira lummapengar tí at mann sá menninir sum forsyrgjarar høvuðsforsyrgjaran og tí blívu lønirnar flokkaðar so so tað er so ein tað er so ein upplagdur skeivleiki sum mann sjálvandi eigur at gera nakað við takk fyri

ja takk fyri harra formaður ja ø hetta málið er eitt gott mál og kundi verið við til at gjørt tað at vit komu nógvum av hasum her trupulleikum sum eru á arbeiðsmarknaðinum til lívs táð vit síggja frá samgonguni er ikki serliga serliga nógv altso tað er ov møguleikar mann kann gera altso øog tað sum tað sum tað botnar í serliga kanska á eldraøkinum at fólk ikki kanska á tað er at ein treyt fyri at tað er fyri at fólk sum ynskja at sleppa at arbeiða fulla tíð tey mugu slepp t arbeiða fulla tíð tað er nakað i tøkiliman kann fara at gera nakað við pluss at tann lága lønin sum søguliga sæð at t kvinnufak sum verðu hildin niðri leingi og har eiga vit at gera itt litt uttan at tað pjøøvist at ávirka aðrar fakbólkar at at tey phøvast at missa tí fólk sum veruliga vilja arbeið innan fyri hetta øki tey søkja hesi størvini men men tað eru ikki serliga aftrativt tá ið lønineso lág og alt annað fer upp so tað er ein ein av høvuðstrupulleikunm tað eiga vit at gera nakað við takk fyri harra formaður
í hundrað hundrað ja takkara formaður ja eg er púra samd í at vit eiga at gera nakað við eftir her og eg trúgvi at at tað at hyggja eftir løn og arbeiðsviðurskiftum tað er heilt sikkurt tað sum kanska liggur liggur fyrst fyri vís mann skal siga upp á tann mátan vit hoyra fólk innan fyri hesi økini sum siga at at tey fáa for fáar tímar og tey gjarna vildu havt at vaktrnar vóru í staðin fyri fýra tímar seks tímar at tað so vóru átta tímar og so víðari og at mann gjørdi nakað við lønar og arbeiðsviðurskiftini tí tað má verða alt annað líka verða lættari at fáa vist mann fær tað arbeiðsmegina sum er har longu lyfta upp og og fær gjørt nakað við tay arbeiðsviðurskiftini so at tann arbeiðsmegin sum longu er har vil taka eitt eykatak tað má vera ein av teimum tingunum sum kanska er skjótast at fara til sjálvt um mann eisini skal útbúgva fleiri og og førleikamenninað og so víðari men tað er heilt sikkurt nakað sum sum átti at verið gjørt beinanvegin takk fyri
ja og so er tað rósasam
gersuvæltakk fyri harra formaður tað havur oftani sagt tað at serligan fakfeløgi heur sagt tað at fólk ynskja at arbeiða í fulla tíð tað sum arbeiðsgevarin í nógvum føru merkir tað r tað at tað er tað mótsætta fólk vilja ikki upp í tí men samstundis tey sum arbeiða í niðursettari tíð tey vilja gjarna taka eyka upp á seg men tey vil iki verða bundin tað er tað sum arbeiðsgevararnar í sum eg hoyri siga bey inan fyri dagsavna øki og inan fyri eldraøki ein bólkur í samfelagnum sum vit ikki tosa nógv um tað er tað eg vil siga tað ein av tað mest týdningarmikið tað er tænastuatstøðingarnir tað er iki ein gongand í útbúgving í føroyum tað eru fólk sum í veruleikanum arbeiða innan fyri reingerð og arbeiða í niðursetta tíð arbeiðt tríggjar fýra tímar um dagin tey taka vit iki upá tunguna og tað er tey vit máa lyfta upp tí tann dagin at tey ikki gera reint so sleppur eingin til arbeiðis so at tann bólkin máa vit ikki gloyma

ja ø tað er púra rætt visi eg skuldi taka tænastuavstøðingarnar fyrst hatta var eisini eitt av teimum tingunum sum vórðu komin fram undir hoyringumum í nevndini og tað eri eg samd í at at tað er heilt sikkurt at mann má taka tey fólkini við í at fáa gjørt nakað við tað til dømis bleiv tað nevnt eina útbúgving sum sum ikki skuldu havt nakað upp á seg at fingið upp á staðið visti mann vildi tað so tað er upplagt at mann ger tað sjálvandi tí at visti tað ikki verður gjørt reint so sleppur eingin til arbeiðis tað eru sovorðini ting sum mann ikki sum mann ikki altíð hugsar um ha men sum eru lívsneyðugt so sjálvandi og tað haldi eg at fari at heita á samgonguna um at taka tað málið upp hin parturin at fólk vilja ikki arbeiða tey vilja ikki verða bundin til at arbeiða arbeiða kanska fulla tíð tað er væl møguligt altso tað vit vita at tað eru nógv sum ynskja ikki at arbeiða fulla tíð men vit vita eisini at tað er ein bólkur sum sigur seg ynskja at arbeiða meira enn mann ger fær mann ein fleksiblan fær mann gjørta meira fleksibult g um tað so eitur at mann hvat tað so eitur mann arbeiðir men mann men mann arbeiðir arbeiðir meira enn mann gera í dag tað má vera tað sum er endamálið við tí tað er at fáa fólk at arbeiða meir tey sum hava hug til tað og at tey hava møguleika at hildað hvat vil so kalla tað tað er sum so undirorna takk fyri harra formaður
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
formaður hetta er eitt sera týdningarmikið uppskot vit viðgera í dag eitt uppskot til samtyktar um at føra gjørt eina heildarætlan soleiðis at vit klára at loysa tann øgiliga stóra stóru avbjóðing vit longu hava í dag men ikki minst tær vaksandi avbjóðingarnar fyri framman í mun til at hava nokk av so nevndum heitum hondum til øll vælferðarstørvini eitt av teimum tingunum sum tjóðveldið vil og sum tjóðveldið eisini fara fara til væl uppá tað er at mann setir av eina eina lønar pulju at mann setir eina rættiliga stóra upphædd av til at kunna brúka til at hækka lønirnar í hesum lagsløntu størvinum sum í ógvuliga stóran mun er kvinnustørv innan fyri røkt og innan fyri heilsu og innan fyribarnaansing tað er neyðugt tí uttan uttan mun til hvussu vit venda ella smúgva tí so er tað at hava eina løn sum mann kann liva av neyðugt og søðan í føroyum í dag er at tað er ein røð av familjum har bæði vistu tað er ein familja mamma og pápa og børnum sum kunnu bæði foreldrini vera og fulltíðarstarvið og kortini fáa tað ikki at endarnar røkka saman vit vita so eisini tað ati vit vita so eisini tað ati at í í nógvum førum so arbeiða kvinnurnar niðursetta tíð tá i tað eru hesi her øgiliga tungu størvini úti í í vælferðartænastunum og tað er ein avbjóðing sum vit eisini hava víst á í í langa tíð og eisini gera við hesum uppskotinum at mann ver noyddur at fáa tað gjørt soleiðis at øll sum ynskja at arbeiða fulla tíð kunnu tað men vit vita væl hetta er stungt størv so tað halda at øll fara upp í fulla tíð tað vænti eg ikki men ein betri løn eru hvussur fyrsta treytin fyri og at tú kansn arbeiða so nógvar tímar tú hevurhug til eru fyrstu treytirnar fyri at mann í øllum førum fær aktivera ta arbeiðsmegi sum mann kann og so hetta harra formaður tað má bera til at liva av einari løn í føroyum tað kann ikki vera seisat mal arbeiðir í fjøruti tímar um vikuna og so strekkir tað kki ein gongd til tar mest grundleggjandi útreiðslurnar sum ein familja

harra formaður túð evur eisini vit hava tosað um hetta við at stytta arbeiðsvikuna tað er sjálvandi eisini ein partur av tí men mann er eisini noyddur at síggja fyri sær at tingini mugu gerast í einari raðfylgju at mann er øgiliga greiður í mun til hvat mann ætlar sær tey komandi árini fyri at loysa hesar avbjóðingarnar og tí høvdu vit ynskt at samgongan tók lógvatak saman við andstøðuni og samtykti hetta uppskotið soleiðis at mann fekk sett at arbeiða í gongd at gera eina heildarætlan tí sjálvandi vita vit hetta er hetta hetta er ikki bara sum at siga tað ikki minst tá ið vit vita tað at eisini vinna manglar arbeiðsmegini vit mangla arbeiðsmegi í í føroyum í løtuni og tí mugu vit eisini hava boð upp á hvussu fáa vit hvussu fáa vit fleiri hendur í arbeiði vit vita eisini at føroyingar arbeiða nógv í miðal í mun til í mun til fólk í øðrum londum harra formaður vit ynskja at mann mann fer øgiliga greitt til verka eisini ís heldarætlanini og og leggur ein ætlan fyri hvussu vit kunnu útbúgva fleiri sjúkrarøktarfrøðingar og námsfrøðingar og heilsuhjálpara og heilsurøktar men tá ið tað er sagt so er tað eisini neyðugt við eftir útbúgvingum tí støðan í dag er dag er tann at nógva hasunm fólkunum tá tey sulu fáa sær eina útbúgving so er tað tað tað hava øgiliga trupult við at fáa bæði tíð og fíggjarligar umstøður til at kunna eftirútbúgva seg og í summum førum er tað ein dása gali at tey má betala eftirútbúgving sjálv vist tey ynskja at vaksa um sínar førleikar og fyri ein og hvønn persón sum arbeiðir í einum starvi sum mann ynskir at vera stoltur av og og er fegin um at útinnað so ynskja ynskir mann eisini at kunna menna sínar førleikar og tær umstøðurnar til at menna sínar førleikar í dag eru ógvuliga avmarkaðar vit vita eisini arbeiðsumhvørvi og arbeiðskorini hjá hjá hesum fólkunum hevur stóran týdning og og so hevur tað eisini stóran týdning at tey sum eru í hesum starvinum merkja at at tað er eitt gott arbeiði sum verður gjørt altso at tað er er væl skikkað fakliga og har haldi eg ein stór avbjóðing er um vit taka eldraøki í dag tá ið mann hevur ein vaksandi mangla upp á starvsfólk so vul starvsfólkini alla tíðina skulu renna skjótari viðskiftafólkini eru kanska í summum førum rættiliga ónøgd tí tey føla at teirra kæru ikki verða nóg væl ansaði tí teð fáa fáar hendur kanska eisini tí starvsfólkini í summum førum blíva strongd og og og tað vita vit øll at tað førir so aftur við sær at mann kann fáa at verja arbeiðsumhvørvi um mann kann fáa fleiri sjúkrameldingar og so frameftir og tí er tað eisini sera sera umráðandi at vit tryggja at øll ansingarstøð óðansæð um tað er eldri ella børn ella ella sjúk at mann hevur nokk av hondum

og eg haldi harra formaður at flokkarnir á løgtingi teir sey flokkarnir visu teir bara eru sína uppgávur nøkulunda vaksnir so vita teir at tíðin er longu væl og vilja búgvin til at allir flokkar mugu setast niður tí tað er faktiskt nokk so líka mikið hvør kemur í samgongu aftan næsta væl í mun til at hendan avbjóðingin skal loysast og vit halda ikki at hon kann vera loyst við borgarlig stjórni tí vit halda tað vit hava sæð higartil og eisini tær ætlanir mann hevur visti mann sægr fíggjarpolitikkin hjá teimum sovíðari so vænta vit at tað fer at blíva sera sera trupult at fáa loyst hesar avbjóðingarnar og tí má man onkursvegna vera viðligur til at fara inn og siga ja men vit vita væl at tað kemur at kosta pengar men tað má raðfesta soleiðis og so mugu vit skaffa tær pengarnar tí uttan pengar so koma vit ikki at kunna loysa hesar avbjóðingarnar

men tá ið hesi tingini er nevnd so havi eg eisini hug at nevna eitt annað og tað er at eg haldi eisini at vit muga til at nýhugsa alla okkara eldrarøkt tá ið eldralógin bleiv samtykt undir seinast tann borgarliga samgongan sat tá var tað soleiðis at mann setti ikki krøv til kommunurnar um ávísar tænastur mann segði alla tíðna kann og kann og kann gjøgnum lógina og úrslitið av tí er at í dag er tað summar kommunur sum kunnu bjóða eina røðu av tænastu til hesar her borgararnar sum búgva á ellisu røktarheiminunm meðan aðrar kommunur bjóða tað í nógv meira avmarkaðan mun tað er øgiliga øgiliga stórur munur á hvat fyri røkt og kanst fáa alt eftir hvørjum ellisheimi tú kemur á í føroyum í dag og eg føli ikki ordiligt at mann hevur nú hevur mann so eftirmettað og eg føli ikki at mann fara at svara upp á hevur mann tryggja tað at øll sum eru í ellisu røktarheiminum í veruleikanm fáa ta røktuog tann stuðul um møguleikar fyri uppaftur venjing sum er neyðugur tað er eisini ein partur sum má inníhesa heildarætlanimen vit kunnu ikki vit kunnu ikki liva við at tað verður gjørdur klassamunur ogd a og b kommunur ella a og b røktarheim og eg haldi tað er sera sera umráðandi at vit beginna at blíva eitt sindur bevíst um hvussu stór hendan her avbjóðingin er vit verða eisini noydd at seta okkum niður og kjakast um hvussu vit tryggja nokk á arbeiðsmegi hvussu vit tryggja at ung fólk hava hug at útbúgvhilsa útbúgva seg innan fyri hesar hesar hesar yrkisgreinarnar ungar kvinnur og ungir menn hvussu kann mann eggja teimum til at halda at tað er ógvuliga meiningsfull og týdningarmikil størv hata eru nøkur av teimum týdningarmiklastu størvunum yvirhøvur í okkara samfelag so harra formaður eg skal ikki leggja afst nógv aftura t eg skal bara at siga hattað at eg haldi ati far a heita á allar flokkar um at ja fyrst og fremst ahaldi at t er harmiligta mat mæla til at fella hetta uppskotið men men óansað man ger tað ella ikki so fari at heita á allar flokkar um at mann seta seg niður og tekur hetta í álvara vit verða noydd at gera eina eina øgiliga stóra íløgu í hetta økið og vit verða eisini noydd at hugsa alt eldraøkið av nýggjum vit verða noydd at hugsað um at byggja øðrvísi t verða noydd at flatta tað saman við íbúðarbyggingartankagongdini at mann byggir nógvar eldraíbúðir sum eru gjørdar soleiðis at mann lætt kann veita tænastur heima so fólk reelt kunnu búgva longri heima og klára seg væl við tí neyðugu hjálpini hjálvum sum man vera atkomulig tí tað er eisini ein sannroynd at fólk í føroyum búgva longri á elsu røktarheiminum enn tey gera í okkara grannalondum og mær vitandi er ynski hjá teimum allarflestu at kunna búgva heima so leingi sum gjørligt men bara fyri at vísa á harra formaður hevur ógvuliga nógvir tættir sum mugu takast upp og og tað at vit vilja g vit ætla okkum eisini at fara til væl upp á tað eina stórssassing upp á hesi her vælferðarstarvini tað hopa vit at allir aðrir flokkar vilja verða við til eisini tí hetta má fremjast og hetta er millum kanska tríggjar tær allarstørstu avbjóðingarnar sum føroyar hava í heila tikið takk fyri

eina viðmerkingtakkfyra ha formaður eg eri púra samd við bjørt samelsen mann snakkar um at vinnan skal hava tryggar karmar skal hann sjálvandi men vælferðarøkið má eisini hava tryggara karmar tað eri soleiðis nú at vit rulla ein stóran kavabólt framan fyri okkum og vit vita ikkihvar han endar vistut ikki taka fatt um og og handla øll eru samd um at fleiri a hesum átøkunum tey mugu gerast bæði andstøðu og samgonga men tað vísir aðvera trupult at fara inn og taka fatt í tað búskaparráðið víst á tað hetta er ikki haldført so fyrr ella seinni so mugu vit brúka hesar fleiri hundrað milliónir sum verða neyðugt til at styrkja hesi økini og tað ber ikki til at gera smalar semjur vit mugu hava breiðar semjur um og eitt ára mál kanska fimm seks sjey ár har sum raðfestist tingini hægri kanska hægst tá vit leggja fíggjarætlanina takk fyri
fjør
samuelsen takk fyri ja øeg haldi at hta er áhugavert at samanbera við hetta við tá vitplaga at siga at har vinnan má hava tryggar karmar sum er sovorðdi mantra og sum sjálvandi sjlvandi má vinnan hava tryggar karmar men hetta er eisini ein bumba undir vinnuni tí at tað sum hendir tað sum hendir tá ið ið mann ikki hevur nokk av starvsfólkum á hesum økinum og tað ikki riggar nóg væl sum tað ikki ger í løtuni so ávirkar tað allan vegin út í samfelagið tað ger at summi fara heim at ansa síni eldri tað gera summi bliva oftai sjúka su arbeiðsplássi tað gera t tey noyðast alla tíðina at taka sær av sum eldri eisini viðhvørt aftan á tag er farin etis røktarheim í ein missan mun og tað ávirkar eisini vinnuna tí tað ávirkar alla arbeiðsmegina so skal vinnan í føroyum verða kappingarfør vit kundu eisini tikið tað við lønum um ann sigur ofta at tar lønardrívandi vissi hesi skulu hav hægri løn so hækka tímaløn eisini út í vinnuni ja tað er rætt men um hon ikki ger tað um mann ikki farið nokk av hondum her so fer tað at raka vinnuna sum ein hamara tí vinnan hevur eisini brúk fyri øllum hesum størvinum takk fyri
so er tað rósa sama
takk fyri harra formaður bjørt samelsen kemur inn á at hvussu eldra øki tað má endurskoðast hyggjast á nýggjum og tað var jú eisini eina grundgeving fyri at vit settu í lógina at hon skuldi endurskoðast aftaná fimm ár tí tit vóru ikki ordiligani trygg við ta viðurskiftini sum vóru í lógini millum annað um tað var rætt at heimasjúkrasystrarnar skuldu fylgja við til kommunurnar ella ikki um tei slupu para eftir hjá læknunum kanska og vit hava ikki enn sæð eina vistatións skipann altso tá vit gjørdu lógina tá var tað var tað ferlakssprukt tvey sum varð brúkt nir í danmark ella mann rullaði trý út og vit eru slettu føroysk komin har til enn vit hava ikki eina eina vestratión vit hava tí gomlu kassan g siga hatta hatta tilboðið hava vit og einki meir staða fyri lógin sigur vit slat taka atlit til tørvin hjá tí einstaka og at styrkja um alternativa íbúðir til eldra íbúði tað havitað heldur ikki gjørt og altso vit hava ikki gjørt tað sum vit skulu hav gjørt altso fyribyrst sett styrkt munandi inn í heimatænastuna
bjørt samuelsen
ja takk fyri eg haldi rósa samelsen er inni á nemliga á nøkrum teimum avbjóðingunum sum eru altso tað er eitt sindur sum um at mann arbeiðir alla tína bara í í í smáum bitum mmann tekur ikki heildarmyndina og og vit meintu tá atskipanin ikki var búgvin til at mann flutti út til kkommunurnar tí har vóru for nógv ivamál til dømis vístu vit á í álitunum at tað var ein bólkur sum tey sum vórðu røktarkrevjandi yngri enn sjeyogtrýss ár til dømis tevði pti mens fóroyadettarnir millum tað gjørdu tey eisini og og og og eg minnist meg rætt sum tað einast har taðs tendur skal tað er at allar kommunurnar skulu senda onkran út til øll sum yvir fimmoghálvfjerðs haldi tað var fyri at vita hvussu teirra heilsustøða er meðan alt hitt eg kann og kann og kann og við tí úrslitið at eingin okkum hevur í dag yvirlit yvir um mann í veruleikanum livir upp til tey krøvini sum eru í eldra lond men so haldi as rósa samelsen nevnir eitt av tí sum eg haldi o týdningarmest og tað er nettupp at hugsa eldra bústaðir inn í bústaðarpolitikkin á ein nógv meira nýhugsandi máta enn eg gjárt higartil tað halda ereitt øgiliga gott boang frá rósisamalsin
biljustinussen
takk fyri bjørn samuelsen nevnir at hettar økið má alt hugsast av nýggjum henda samgongan hevur hvussu partvíst hugsað ansingarøkið av nýggjum við tað at vit arbeiða við at pengarnir skulu fylgja barninum soleiðis at man ikki hevur fastlast alt alla ansingarskipanina í tí systeminum sum er galdandi nú men at tað verður meiri upp til foreldur og tey sum ansa sjálvi at finna skipanir sum kunnu passa til teirra tørv altso millum annað hesi fólkini sum arbeiða skeivar tíðir arbeiða aftan á at onnur eru farin til hús sjúkrasystrar og so víðari at mann kann tillaga ansing til teirra arbeiðsdag er tað nakað sum bjór samuldsen heldur kann hugsast inn í eina slíka skipan og at mann kanska kann fáa meir burtur úr somu
bjartshavn
takk fyri altso bornuvíksstjórnin í norra í hálvfemsunum gjørdi jú hatta við sum billjustinussen ynskjar hetta her við at pengarnir skuldu fylgja barninum og altso eitt tað fyrsta úrslitið mann sá var at tað førdi ikki kanska í so øgiliga stóran mun til at fólk fóru heim tí fólk fáa sær útbúgving um vilja gjarna brúka sína útbúgving men hinvegin førdi tað til øgiliga nógv altso ófalædar dagrøktar mammur ella ódagrøktarfólk sum ansaðu børnum og ikki altíð undir kann mann siga nóg skipaðum viðurskiftum so eg haldi at tað er ein nokk so stór avbjóðing eisini tí at e ri itt sindur bangin fyi at hatta kann gera at at tað ger tað altso trekkir arbeiðsmegi av arbeiðsmarknaðinum so eg havi ongantíð verið serliga heit fyri hasum uppskotinum tí at eg haldi ikki eg haldi ikki at vit kunnu bjóða okkara børnum ansing uttan at tryggja teimum at tað er ein kvalifiserað ansing har tey verða ansaði undir skipaðum viðurskiftumtakk fyri
eg táni
jacobsentakk fyri harra formaður tað var ein setningur sum bjørt samelsen var inni á sum kundi undra hon sigur siteri vænti ikki tað verið loyst í einari borgara samgongu og tað haldi eg eri eri øgiliga stóru orð at taka hesum munn tá mann sjálvur evur sitið við økinum í fýra ár tí eg haldi vit hava flutt nógv vit hava vit hava sett út í korti at seta á tveir klassar við sjúkrarøktarfrøðingum og vit byggja eisini upp á og hesini bólkurin sum situ á arbeiði nú hevði sera nógv áhugavert á skránni og fleiri av teimum sum vóru til hoyringar søgdu tað at tey hildu tað var tað var smart at bíða inntil tað álitið var úti tí tað var nógv áhugavert og nógv sum fóru at siga okkum rættiliga nógv tað sum vit sita at arbeiða við eisini hetta her við at at fara tvørtur um grensir kunnu arbeiða saman so eg haldi e absolutt at vit hava sett hol á hetta her og hetta er ómetaliga týdningarmikið eisini hetta er at finna aðrar eldra bústaðir enn vit at síggja eitt annað mynstur innan fyri hvat vit tosa um hvussu mann skal búleikast í í alddóminum og tað haldi eg at at mann mann kann
saman
ja takk fyri nú var tað ikki ætla mín hvørki ati svara ella stoyta edvar jacobsen við hasari viðmerkingini men eg knýtti hanna upp í ta fíggjarstýring sum hev verið higartil í hesari borgarligu samgonguni og tann fíggjarstýringin hevur altso verið so út á lagi vánalig at kemur ikki vend í soleiðis at mann hevur teir tøku pengarnir sum skulu til fyri at víðka um hettar øki so so verður tað trupult at fáa tað loyst men annars havi eg hug at siga við edvar jacobsen at eg legði nokk stóran dent á eisini hetta hvussustóran týdning vur at allir flokkar setast niður og og finna ein loysn fyri hvussu mann kann loysa hetta og eg haldi eisini eg nevndi at hetta verður ein avbjóðing uttan mun til hvør stjørn kemur til so skal hetta loysast tí at hetta er ein avbjóðing sum tekur mann ikki og fær í gongd við at loysa hana nú so verður avbjóðingini bara størri og størri og størri og til síðst kann hon blíva ómetaliga trupul at loysa so lat okkum standa saman um at fáa fáa gjørt eina ætlan fyri fokuserað á hvat skal til fyri at loysa hesar avbjóðingarnar takk fyri
ja so er tað beint á løgu ja hvussu hatta gerst væl
millum trýss og fýrs nýggj starvsfólk tað er tørvurin hjá almannaverkinum tey komandi árini tað stendi í einum svari sum eg fekk fyri nøkrum døgum síðani frá landsstýrismannunum í almannamálum og eg haldi t tað ljóðar rættiligani ógvusligt tí tað svara til eini seks hundrað og átta hundrað starvsfólk komandi tíggju árini og tørvur er bæði á námsfrøðingum á sjúkrarøktarfrøðingum á sosialágeðum ergotararpótum fysitarapótum og so framvegis og hetta er bara innan fyri almannaverkið skulu vit hugsa um tí visti vit so einstaka heilsuverki og eldraøki við so ivist eg onga løtu í at tørvurin er uppaftur størri tí vit síggja longu nú hvussu nógvar lýsingar eru allastaðnar eftir fakfólki til hesi økini og harra formaður nógv av júst hesum starvsfólkunum ella starvsbólkunum fara at fáa gagnið av hesum her uppskotinum hjá okkum í tjóðveldi tí sum tað verður sagt í álitinum til uppskotið so skal tað bera til at liva av einari vanligari løn tí eg haldi vit mugu bara øll ásanna at tað er vorðið trupult hjá føroyingum at liva av einari vanligari løn og hesi er sum arbeiða á heilsuøkinum á eldraøkinum og á almannaøkinum tað eru nógv teirra sum hava eina loga ella miðalløn og tað er nógv teirra sum hava trupult við at fáa endarnar at røkka saman ella trupult við at fáa tak yvir høvdið og harra formaður lønin hevur týdning tá ið fólk velja sær starv og tá ið fólk velja sær útbúgving tí sjálvandi er tað eisini umráðandi við áhuga fyri starvinum at tað er eitt gott arbeiðspláss at tað er trivnaður men løn og arbeiðstíðir hava týdning fólk sum arbeiða innan fyri vælferðartænasturnar sum vit ofta kalla tað tey hava sum sagt ofta eina vánaliga løn ella eina miðalløn og arbeiðstíðirnar hjá teimum eru eisini eitt sindur so sum so skiftandi annarhvørt vikuskifti onnur hvørji jól onnurhvørji páskir allir heiligur dagar so er tað næturnar og so er tað kvøldarnar og so framvegis tey arbeiða í vaktum og tað skulu vit ikki gloyma at tað hevur so eisini ávirkan á húsarhaldi heima við hús skalt tú arbeiða í vaktum summog so eisini hava okkurt heima við hús sum tekur sær av tí at fáa alt at hanga saman so løn hevur ómetaliga stóra týdning tá ið fólk velja sær eitt starv og eg haldi ikki tað bilar og fólk fáa eina rættiliga góða løn tá tey arbeiða í slíkum vaktum og tá i tey arbeiða anaðhvørt vikuskifti og onnur hvørji jól og onnur hvørji posker og so framvegis

og frú forkvinna vit skuldu ikki gloyma at ein heilsuhjálpari fekk ongan flatskatt tá ið hann bleiv innførdur fyri einum tíggju árum síðani men kortini so skal sami hjálpar í kappast við øll tey sum fingu kanska ein flatskatp á eini fimm sjey tíggju túsund krónur og tað sama er galdandi fyri námsfrøðingar og fyri sjúkrarøktarfrøðingar fysiytarpótar læknaskrivarar vaskifólk ja flest øll onnur sum arbeiða innan fyri hesi her eldraøki almannaverkið og heilsuverki men enn einaferð hesi skulu kappast við tey sum fingu flatskatt og loyva fakfeløgin hjá hesum her starvsfólkunum at gera vart við at hetta berist til vit mugu fáa hægri løn ja men so eg svari tit kunnu ikki krevja hægri løn tí at tað setur ov nógva ferð á búskapi ella tit kunnu ikki krevja hægri løn tí teð hava ikki ráð til beint nú so úrslitið er at tey standa bara í stað frú forkvinna vit hoyrdu her fyri at setahúsaprísirnir kring alt landið vórðu hækkaðir seinastu fimm árini eru setahúsaprísirnir í føroyum hækkaðir trýoghálvtrýss prosent eg lasi onkustaðnar eg veit ikki um hetta er eitt rætt tal og tí skal tað sjávandi eisin takast við fyrivarni tí eg haldi tað ljóðar rættiliga ógvusligt men sama hvat so vita vit at húsaprísirnir eru ógvusligir og úrslitið er at sjálvt fólk við einari miðalinntøku tey hava trupult við at fáa okkurt at búgva í og enn einaferð tað eru nógv av teimum sum arbeiða innan fyri hetta her umsorganarøki frú forkvinna eg kundi kanska givið verandi samgongu alla skyldina men tað haldi ikki eg kann tí at eg haldi at miðal og láglønt tey eru sum heild gloymd í politisku skipanini í gjøgnum gjøgnum nógv áratíggju men nú royna vit í tjóðveldinum so at gera okkurt við tað og tí vóni eg at tað er uppskotið er sum vit viðgera nú at tað verður samtykt tí samtykkir løgtingið hetta her uppskoti her so vísa vit í løgtinginum eisini at vit taka støðuna í álvara og at vit ætla at gera okkurt við tað takkfyri
ja takk fyri næstur at røða er høgni hoydal ger so væl
havi eina enn eina vón um heta uppskotið eigur at kunna verða samtykt á løgtingi øhtí at hetta her í hvussu er eitt ógvuliga gott boð upp á at loysa á eina størsta avbjóðingina sum vit hava í føroyska samfelagnum í dag og eg skal heilsa frú forkvinna at eg haldi tað e eitt vælaverk sum er gjørt her frá frá tjóðveldi og her skal eg undirstrika tað er eg skal serliga rósa okkara dugnaligu tingfvinnunum sum hava arbeitt leingihisi uppskotinum saman við okkara dugnaliga skrivora tí at her eru so tað hert eitt boð upp á hvat skal til tað er hetta eru ikki nakað einfalt mál at loysa øh men tað a e eitt boð pp á kanska til fyri at fyri at nøkta tann stóra starvsfólkatørvin sum er at skapa nýggjan trivnaðog nýggjar møguleikar nýgjan fakligheit innan fyri hesir starvsøkini sum vit her kalla vælferðarstørv vit kunnu eisin kalla tey fólk sum starvast við trivnaði røkt og menning hjá menniskjum og tey sum vit hava ikki smast burtur við at oyst undir í rósandi orðum yvir alla politisku linjuna nú tá ið korona hevur verið fyri og sum hevar víst í veruleikanum hvat er sum heldur sum er tari í samfelagnum men lønarviðurskiftini og starvsviðurskiftini eru sum hetta uppskotið lýsir so væl als als ikki nøktandi og eg skal bara taka nøkur fá nakrar fáar tættir burturúr tí saman við uppskotinum er eisini gjørd ein eg vlíenær rópa tað ein real lønarmeting fyri hesar starvsfólkarnar niðurstøðan er greið tað er gjørt av serfrøðingum at miðallønin hjá hesum starvsbólkum vit tosa um her altso nánsfrøðingar sjúkrarøktarfrøðingar heilsuhjálparar heilsurøktarar tímalønt og annars sum starvast innan fyri røktarøki er væl undir miðal og tekur mann so teir øktu útreislartil livirkostnað og serliga her og at seta búgv jamen so eru stórir partar av teimum sum starvast n fyr etta øki í beinleiðis fátækravága um taðer ikki hava ein maka sum hevur eina inntøku sum liggur oman fyri fimm seksota túsund krónur so eru tey altso langt langt undir fátækravága á mastinum um tey hava eini eini hús sum bara tá ið hetta her uppskot varð gjørt enn tá vóru bíligarin í dag og annars vanligar útreiðslur til at klára gerandisdagin tað er royndir verið ein eein skandala og hetta er ein vaksandi vaksandi trupulleiki ikki bara hjá hesum bólkunum men sjálvandi eisini øllum teimum sum starvast tímalønt í privatu vinnuni aðrastaðni og tí er eitt av uppskotinum tað er at vit mugu seta pening av tileitt veruligt lønarlyft hjá hesum bólkunum tað er her mett at kosta at skulu vit hækka lønirnar miðallønina hjá hesum bólkunum við tíggju prosentum so tey bara røka upp nøkurlunda til at kunna sláran gerandisdag so kostar tað umleið hálvtrýss milliónir og tað kundi verðað gjørt yvir eitt tíðarskeið og eg haldi slett ikki at tað eru nøkur at tað er nøkur ræðandi upphædd vit kunu bara hugsa um hvat ið hendan samgongan hevur játtað pening til síðan hon kom til ella sum her givið lættari til hetta er kanska eitt promillia tí teir hava givið reiðaranum á hvørjum ári

øhavbjóðingin við at útvega starvsfólk má sjálvandi liggja íð trivnaðunum og og virðingini og huganum til at tú kanst hava eitt eitt eitt gott starv inna ferð etta øki tí hóast vit hava virknastu arbeiðsfjøld í europa tað er staðfest enneinaferð av hagstovuni vit hava ungdóm sum kanska er tann virknasti í arbeiðsmarknaðinum eisini heilt frá ungum árum so hava vit ein ein ein ein stútt vaksandi tørv og hetta við at fáa sett arbeiðs síðina niður sum eisini javnaðarflokkui hv arbeitt við tað haldi eg er eitt eitt gott átak og samstunds at bjóða fólki sum vilja tað at fáa fullan brøk tað kann økja nakað um útboði og trivnaði øhog so er tað sjálvandi hetta við at fáa sett fleiri útbúgvingar hava fingið nakað ígjøgnum tað fegnast vit um øh men har er framvegis nógv eftir e mál frú forkvina eg skal ikki eg skal ikki lova ov nógv beinanvegin hevði hetta uppskot veri samtykt so var eg hvussu sur ein greið leið løgd og næsta takið má eg eisini verða farið undir at taka lærarar yrki og annað tílikt har eru stórar stórar avbjóðingar eisini har øh so vit mugu vísa rættstundisumhugsni vit eru ferð við at fáa ein stættari mun ella vit hava ein stættari mun og ein kynsmun øsum er sum er so stórur at vit ikki kunnu vera tað bekentu í einum í einum nútímans samfelagi so fari eg enda við frú forkvinna bara fyri at taka eitt afturat sum vit ikki nevna uppskotini men sum eg sjálvur haldi er ein risastór avbjóðing og tað er tað sum vit kunnu rópa fyri nú pobligt menniskjunreskimi sum er innan fyri stóran part av almannaverkinum at taðr verða sett leiðsluløg um eina leisluløg sum í veruleikanum eftir mínum tykki eru persónar sum ligg duka tey sum starvast niður á gólvinum og undir leiðar í høvdi sum faktiskt einki gera til nyttu men bara gera forfren og sita bart út so tor taðikki eisini t gera upp fyri at teg nú uppá bli manniskjumen við teimum krøvunum sum yvirsætir leiðarir seta niður á gólvið so fáa vit heldur ikki loysttrupulleikan takk fyri frú forkvina
ja takk næstur at røða verður helgi abramsen ger so væl
jatakk fyrú forkvina e tað er einki ivi um at hettar málið sum vit viðgera í dag tað er ein verulig trupulleiki og at tað er nakað sum vit øll duga at síggja at at vælferðartænasturnar tæð tær blíva ein vaksandi partur og og og tað verður truplar og truplari at fáa starvini manna so eg taki fult undir við tí at at at tað er rætt at at taka hetta málið upp og sum eg skilji á álitinum so er tað nakað sum landsstýrið eisini arbeiða við men spurningi eg bara hvat hvat ger mann ha altso vit tosa um lyfta onkran upp í løn og so framvegis og har er tað sjálvandi at at lønarspurningur í sær sjálvum er ein samráðingarspurningur og tað er øliga ringt at fara inn politiskt at at broyta nakað av tíð eitt annað sum eg eisini hugsi um í samband við tæer tað er tað tá fólk velja sær eitt starv nú nú verður tosað monn um at gera nakað fyri at lokka fólk at velja hesi starvini tá fólk velja sær starv so er tað fyrst og fremst teirra áhugamál sum sum avgerandi altso tað hyggja fyrstu fensi hvat hvat altso arbeiði er ein so stórur partur avokkara lívi at vit vilja gjarna hava eitt arbeiði sum vit trívast í sum vit tíma at at vera innanfyri og tí er tað tað fyrsta fólk hyggja eftir at løn er tað kemur aðrir løð taðvlsig at skulu lokka fólk til at velja hesi størvini við at geva teimum betri løn so krevur tað nokk so týðandi lønarligt altso taðtað er ikki nakað má bara ferð soleiðisnær tí at lønin fær lítsindur longur upp og har skul mannminnast eitt annað ta er tað at vit tosa í løn í mun til onnur størv altso tað nyttar ikki at lyfta hesi størvini upp í løn fyri at lokka fólk tann vegin vionnur størv oysiarupp íløn altso tað má vera lønar munurin og tá ar tað politiskt øgiliga interessant at sleppa at selja tí vøruna at nú skal hesin upp í løn spurningurin blívur altíð hvør skal so ikki upp í løn tí at ttað er so lønari lagi altso í mun til hvørt annrna vit tosa um eitt annað sítt heldikkimuogu gloyma í hesa samanhangina tað er tað at meginpartuin av hasa lønunum tað er kommunurnar sum rinda tað so tað er nokk so kostnaðarleyst hjá okkum o løgtinginum at tosa um at onkur skal upp í løn tá ið tá ið tú kommunrnar sum skulu rinda so har eru nógv ting vit mugu hugsa um øog og tí haldi eg at tað er rætt av landsstýrinum at taka hetta málið upp og hyggja nærri eftir hvat kann mann gera tí at uttan iva er tað neyðugt at vit gera eitt el annað fyri at fáa fáa i starvini mannaðir tí hat tað verður ein vaksandi avbjóðing og bjørt samelsen nevndi eisini etta her at ather atnógv eldri fólk tey vilja fegin búgva heima og og og tað er sjálvandi púra rætt heldur enn at fara á ein stovn ella eitt heim men tað krevur tað at tað er trygt at búgva heima vissu fólk føla seg ótrúgvevir heima so so velja tey tað frá so spurningurn er grundleggjandi er gera vit tingin upp á rætta máta er hetta rætti máti vit gera a vit hava eg veit ikihvusu søðan er dag men fyri nøkurum árum síðani tá ta vístu a seg hvussu at fólk búðu búðu grúva nógv longri á ellisheiminm í føroyum enn enn tað gera okkara grannalondum altso er er tað bygnaðurin sjálvur sum sum vit vit burdu hugt eftir av nýggjum altso er tað rætti máti vit gera tingin uppá so eg haldi t at tað er áhugavert at hetta málið vaður tikið upp og og eg haldi at sum áliti sigur at landsstýrið hyggur eftir hesum her og eg haldi tað eigur mann at gera tí hetta verður ein vaksandi trupulleiki men eg ivist bara í um tað so onkur mann bara kann lyfta ein lønarbólka upp so so kemur a hitt up á pláss tað tað trúgvi ikki at tað er so okkult takk fyri
ja takk her vóru onkrar viðmerkingar her vóru páls
tá støttur ger so væl takk fyri tað er rætt at vit í føroyum eru so heldig at vit kunnu velja okkum eina útbúgvu sum vit hava áhuga fyri tað sum vit so síggja í hesum størvinum tað er ikki bara tað at fólk velja arbeiðið altso tey útbúgvu til tær arbeiða tí tey áhuga í men tey velja ikki frá tá tey hava verið í starvið eina tíð tí at lønin er lág tí at arbeiðsumsøgurnar eru óvánaligar tí at tey mangla kollekar og tí er tað simplum ein ov tung byrða at arbeiða í tey fara niður við stress og so víðari og tí kann tað hjálpa at fasthalda fólkið at lønin verður betrað at arbeiðsumstøðurnar eru nøktandi og at tey hava fleiri kollekar so so tey fólkini sum eru útbúgvast til starvini ikki rýma frá teimum aftaná tí at umstøðurnar eru so vánaðar sum tey eru tað takk fyri
ja takk helgi abrabsen gers
frú forkvina jú tað er einkin ivast í at tað tað er rætt har har nógv ting inni í lønin er ein partur av tí tað e eingin ivi um tað men men sum sagt lønin er ikki so onkumt at mann bara kann áseta eina politiskt altso tað tað blívur ein samráðingarspurning síðsta enda og tað er eisini spurningur um løn í mun til aðrar lønir og skal mann lyfta ein bólk upp so betíðirt at onkur annar skal ikki lyftast upp líka nógv og har far mann beinan við eini konflikt men men men viðvíjan útbúgvingum so haldi eg er absolutt at tað er eisini ein partur av tí altso at fólk kunnu fáa sleppa framat hesum útbúgving vist tey hava áhuga fyri tí og og og og har eru nógv ting sum sum taka tta upp og tí tí tí eigur hetta sjálvandi et vil tikja upp í einum stórum høpi soleisinar at vit hyggja eftir hvat hvat skal til fyri at fáa fólk at fyri at fáa fólk at trívast

ger sovæltakk fyrharformaður helgi abrandsen nevndi nakað um at tað var fleiri fólk sum kanska fara roktaraheim tí tey ótrúgva at búgva heima ja tað er so men sum eg segði áðrenn við eina aðra viðmerking vit hava ikki eina tyngdameting sum sigur hvat er kriteri fyri at fáa roktar roktaramspláss staðin fyri masift fara og leggja okkum eftir ati byggja eldra íbúðir og at styrkja um hjálpina heima tí at allar tæir kanningar sum e gjørdu bæði í føroyum ígjøgnum nógv ár kkas hygja at tú kanst gja fimtan í tjúgu og eitt ár fram ella aftur tú úkansthygja ígrannalondunum eingin vil inn á røktaraheim uttan tað ter neyðugt og vit hyggja ikki nóg nógv inn at hyggja at styrkja økið soleðisat fólk kunnu vera heima afolongst tað er hatta er bara veruleikin
ja takk heldjalbransen gerst væl
frú forkvina ja tað er púra rætt altso tað har har eru nógv ting vt ei t hyggja eftir og millum annað at tað grundleggjandi er tað rætti máti við geristingini uppá vist ta er soleiðinar at fólk heldur vilja sleppa at vera heima enn at fara inn á eitt eitt eitti røktarheim ella ella sambýli so eigur tann møguleikin at vera har men tað krevur sjálvandi at fólk føla seg tryggavr heima og tað er sjávandi trupulleikin vis fólk føla seg ótrygg ja men so hava tað ikki nógv at velja í so har eru nógv ting eg haldi vit eigat hyggja grundleggjandi eftir er tað nakað vit kunnu gera bíligari betri so eiga tað at gera tað tí hetta verður ein vaksandi útreiðsla tey komandi árini og ta mugu vit fyrireika okkum tiltakk fyri
ja takk høgni hoydal eina viðmerking ger so væl høgni hoydal
gja frú forkvinna helgi aprabsen var sum so jalig ímótivegis tí sum hevur verðið nevnt í í hesum er uppskotunum men so ivast tað stórliga um tað bar til at lyfta tær lu lønirnar og tað er rætt at tað er ikki einfalt og so sigur mann land men tað sum vit siga at tað er eisiniein politiska ábyrd vit t gera tað vit kunu ikkistanda hyggja at og tað vil siga tað tá ið vit ella tá ið tað almennatí núer tað almenn eru bæði í land og kommunui men tá ið landsstýriðsamráðið so seta vit eina lønarpulju av so mann fær lyft hesar hægstu lønirnar upp og vit hava víst á hvat tað kostar eg haldi ikki tað er so øgiliga inviklað so eg fari atspyrja elgi aber elgi abrasen má tekur undir við tí ella hvat hvørja hvørji fyrvarnavin hevur við at gera tað
ja takk helgi abramsen ger so væl
frú forkvina altso har har er nógv ting a eg eg haldi t tað er gott at has málið tikið upp tí at tað er neyðugt at vit hyggja eftir hesum her tí at hetta verður ein vaksandi avbjóðing viðvíkjandi lønum er tað soleiðisnar at tú fært ikki lokka fólk til hesi størvini bara lyfta tey upp viðalt annað oysin lyft upp altso tað má lyftast meir upp ein onnur fak og hvør er tann politikarin sum tora at siga við tey sum ikki skula upp til sleppa ikki at afylgja við bara hini skulu upp ella kanska onkur sa eit sindur niður eftir staganum tað er altíð spennandi lyfta onkran upp men hvør vil koyra onkra annan niður eftir og og tí art eg sigur tað at at tá trúgvi eg at at tað fer at knípa bæði eisini ímillum politikarar at velja út hvør ikki skal fylgja við tí at løn som skal lokka fólk fara frá einum til eitt annað ella halda til einum øki tað merkir tað at hetta skal meira upp enn hini tað er altso forhold til hvørt hvørt annað so tað mágu von eisini taka við so jú eg haldi at tað er gott at vit taka hetta málið upp og g landsstýrið arbeiðað við tí sum tað sum tað stendur í álitinum men og og hatta er púra neyðugt tí at hetta verður at vaksandi avbjóðinda komandi árini takk fyri
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er bill justinussen ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja tað erieitt áhugavert uppskot um hvussu mann kann loysa ymiskar avbjóðingar á vælferðarøkinum eitt rættiliga stórt og umfatandi innihald sum kann vera aftan fyri slíkt uppskot og eg hugsi bara at nevna nakrar fáar tankar sum eg havi í hesum sambandinum eg hugsi at tá ið vit tosa um lønarstøði bæði hjá innan fyri heilsusektorin og eisini innan fyri ansingarsektorin so haldi at tey flest eru samd um atlønarstøði er for lágt og tað vildi verið bæði rímiligt og ynskiligt atmann lyfti lønarstøðið upp soleiðis at tað ber til hjá einari familju ella einum forsyrgjara einum persóni at liva av tí løn mann fær veruleikin er júg tann vit taka kanska serliga innan fyri heilsuøkið at tú hevur hesar brøkirnar ja eisini innanfyri ansikarøkið tú hevur hesar brøkirnar sum gera tað at tey fáa øgiliga sjáldan eini eitt arbeiði sum hevur fulla tíð og tað merkir at tey koma ongantíð upp á fulla løn og hvat ger mann við tað hvussu loysir mann tað altso vis mann visi mann tekur sum dømi sjúkrarøktarfrøðingar so hava teir verðins mest órímiligu arbeiðstíðir sum yvirhøvur kunnu hugsast altso tað er dagvaktir tað eru seinnapart vaktir kvøldvaktir náttarvaktir tað eru vikuskiftisvaktir tað eru vaktir tá ið øll onnur hava frí og hugnað sær á jólum á páskum á nýggjárunum

so uppliva tey ongantíð at fáa eina fulla mánaðarløn tí at tey arbeiða niðursetta og eru motorurin í samfelagnum ið øgiliga nógvan mun gera tað at alt annað yvirhøvur kann bera til og tí haldi eg at tað er eitt mál sum vit eiga at seta okkum at hækka lønarlagið bæði hjá námsfrøðingum og hjá sjúkrarøktarfrøðingum men tað trúgvi eg ikki kemur at broyta so øgiliga nógv tá ið vit tosa um starvsfólkatrot altso eg trúgvi ikki at tilgongdin til hesi størvini kemur at vera meiri enn hon er fyri tað vit hækka lønirnar tí at øgiliga nógv av teimum sum arbeiða innan fyri anskara øki og heilsuøki sjúkrarøktarøki tað eru fólk sum gera tað fyrst og fremst av hjartað av áhuga tí teð brenna fyri yrkinum og arbeiðinum og so er lønin sekunder men harfyri so skal lønin ikki vera lægri hon skal vera á einum høgum støði og tí haldi eg atog og er tað so at tað kemur at at vera ein tilgongd av fólki til hesi økinum so merkir tað tað at onnur øki fara a hava eina frágongd tí at vit hava einki arbeiðsloysi vit hava í veruleika negativt arbeiðsloysi og tað merkir at so má mann taka fólk úr øðrum sektorusektorum og vit komma framvegis at mangla á samlaða arbeiðsmarknaðinum arbeiðskraft og tí haldi eg at mann eigur eisini at viðgera møguleikan fyri at kunna brúka útlendska arbeiðsmegi bæði innan fyri ansinkarøki sjúkrarøktarfrøðingafrøðingaøki mann hevr verið egiliga avvísandi yvir fyri tí men tað eur ikki nakað problem at hava útlendskar læknar tað hava vit havt alt tað sum eg kann minnast so hava tað havt tútlendskar læknar sum hava verið í nógvum førum vánaligur til at komnikera við sínar sjúklingar men men tað er allíkavæl gingin fínt og tí trúgvi eg eisini at tað ber væl til at hava útlendska arbeiðsmegi sum mann tillagar málsliga til føroyska arbeiðsmarknaðin og letur upp fyri tí øso haldi eg at vit eiga eisini at lata upp fyri á ansikarøkinum at gera tað meira fleksibult eftir tí uppskotinum sum samgongan hevur í samgonguskjalinum at pengarnir skulu fylgja barninum tí at tað kann saktans hugsast at tað er eitt øki tað kann vera ein gøta ella ein ein býlingur hvar ið mann sigur at tveir tríggir sjúkra tveir tríggir persónar á ansinkarøkunum sum hava útbúgving pedagogar siga vit vilja gjarna átaka okkum ansingarøki á hesum í í okkara býlingi til dømis eru kanska fleiri sjúkrarøktarfrøðingar sum hava brúk fyri at børnini verða ansað aðrar tíðir enn frá átta morgni kilokkan fýra um eftirmiddagin og seta upp eitt ansingartilboð har út frá teimum treytum og teimum lønartreytum sum og ansingartreytum og dygdartreytum sum eru galdandi á ansingarøkinum men har haldi eg at serliga tjóðveldið javnaðarflokkum hava verið øgiliga avvísandi og tað skilji eg ikki ordiliga hví mann ikki kann gera tað økið meira fjølbroytt soleiðisnar at ansingartilboð kunnu verða á einum meiri fjølbroyttum og einum meiri privat intativsligum slag soleiðisnar at tað ikki bara er faslast í í almennum skipanum bjørt samuelsen nevndi at í norra hevi tað ikki riggað væl men eg haldi at vissu vit halda treytirnar sum eru galdandi á ansingarøkinum so er eingin vandi fyri at tað fer av kósja

ger sovæljú frú forkvinna sjálvandi hetta verður fjølbroyttur og finna alternasta loysnir altíð gott menjúst til spurningin hjá biljusdinesesen um hett her við at nú eg skal ætla meg at koyra almennar pengar út til forskelligar við at fylgja barnin ogsuvíðari tað er vit hart ímóti ogeg skal greið greina frá hví og bjørt samelsen vísti á norra men tær gjørdar stórar norðurlendskar kanningar í svøríki hevr tú privatiserað settaskúlarnar eldrarøktini su víðari og niðurstøðan er púra greið í øllum norðurlondunum at støðir verður verri tað verður bara profittir feri út gjøgnum vindeygar røktin verður verri menningin verður verri fakliga umhvørvið verður verri so eg veit ikki hvat bilistinusen byggir sínar sínar sítd ynski á tað finnast óteljandi frágreiðingar um hvat er hent í norðurlondnum har mann er farin ta leiðina sum biljustinussen og fólkaflokkrin vilja og tað hevur bara gingið galið
ja takk biljustin gjør so
tað var no undarligt frú forkvinna tað skal verða gingið so øgiliga galið tí at svøríki o norra verða mett sum heimsins fremstu vælferðarsamfeløg og hetta her eru vælferðar tilboðini í einum vælferðarsamfelagi altso ansing og sjúkrarøkt og eldrarøkt tað eru flaggskipini í vælferðartilboðum og tá ið tey eru privatiserað partvís í heimsins fremstu vælferðarsamfeløgum so vil eg gjarna biðja høgna hoydal um at leggja hesar frágreiðingarnar fram sum hann vísir til tí eg má siga eg trúgvi ikki serliga nógv upp á at hatta er so einvíst sum høgni hoydal sigur eg trúgvi at tað er gjørt tí at tað er skilagott í heimsins bestu vælferðarskipanini
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næsta røða er rósa samuelsen ger so
takk frú forkvinna ja tað er enki ivast í at við at hyggja aftur tíðina so er og til nú so eg familju minstur hjá okkum ótrúligafyrrvar tað soleiðis at konar gingu heima og passaði børn og pssaðu tað gomlu og maðurin bleiv for syrgdur míi eg siga í høvdog reyv orsaka orðha men so soleiðis var tað er so broytt síðani ati ati í dag er tað soleiðis tað at nú er konan ella kvinnan sum fer út á arbeiðsmarknaðin og sjálvandi skal hon eisini tað sjálvandi skal hon eisini havan møguleikan til tað men tað útloystir eisini tað at børnini skulu ansast og at í dag sigu man iki ansast mann siga børnini skulu mennast og at tey eldri og tey óhjálpini skulu takast hondum og til at gera tað tað krevur eisini ein ávís fakligheit og tá mann sú sigur tað at vit liva longri longri so blívu tað eisini meir meira kompeinsera tað er øgiliga trupult hjá til dømis eindligum forsyrgjarum at klára seg sjálvan ikki bara meðan t mann hevur smábørn sjálvt um tað er øgiliga nógvar trygdarskipanir ivir man fara fyri vreinliðir við við børnum ískoyti bæði í einum øðrum slag tú fært ókeypis barnaansing og alt tað sum skal til men tá it so hugsar aftur í aldurdómin so fáa vit aftur nakrir kanska einligr forsyrgjarar sum hava verað gjøgnum eilt lív sum ikki havt møguleika til at samla upp til eina pensjón tey tingini skulu eisini hugsa um vit tosað øgiliga nógv um lønin er forlág ja nakrar nakrar fakbólkar er lønin lág og eg si eg haldi eg havi tosað og sjabba aftur og fram um hetta her við tyngdarmetingum tá tú arbeiðir inn í einum øki har sum fólk eru tung so skal mann normera eftir eini tyngdameting og tá ið so tað er serliga ni tung størv so skal mann kunna gera eina kompensering kanska ikki í einri lønarhækkan men í einari viðbót úhækkað lønarprosenti hjá einum fakbólki so oftani skal tað smitta av til onkran annan visti tú skalt varðveita hesi fólkini á einum arbeiðsplássi óansæð um tað er dagstanaøki ella um tað er eldraøki ella um ta innanfyr almannog sjúkrahúsverki so skalt tú eisini hava trivnað á

vit tosa øgiliga lítið um trivnað og tað er for lítið gjørt av trivnað ar kanningum millum starvsfólk kanska nú tá øgiliga lágt arbeiðsploysið er so er tað øgiligani stór útskifting hví er tað tað tað øgiliga nevnt at fara frá ein ov stað til eitt annað stað kanska møguleikar við at kunna ferðast skjótar og lættari er kanska ein orsøk meni fólk finna seg ikki í í dag t ikki vera ein arbeiðsplássi har tey trívast sjálvandi so flytur mann so fer mann tileitt annað øki so at tað er ein øgiliga stór avbjóðing hjá arbeiðsgevarin eisini at taka hond um og virðismeta virðismeta tey starvsfólkini sum eru tí at annars eru tey farinm tað ver tosað nógv um umdagstovnaøki og um eldraøki men vit gloyma tað at tað er tað er kommunurnar sum hava ábyrgd fult ov heilt av tí økinum og vit vita eisini tað at susjálvandi sum eru kommunatpolitikarar at tað verður øgiliga nógv gjørt innan fyri tað økið mann ger kanningar og tað er ein kanning gjørd nú eisini ið eftirmetingini av eldraøkinum har sum tan fíggjarliga parturin verður hevurhann tikið hond um hin parturin sum hev við tænastuna gera tað vóni eg eisini at landsstýrismaðurin fer at taka upp og tað ljóðar so aftur eg havi tosað við hann at tað vil hann eisini gera men tað er eisini neyðugt at hyggja eftir tann fíggjarliga partinin um hann hangur sama ella ikki og hyggjavi so eftir tí kanningini sum sjúkrarøktarfrøðingafelagið hevur gjørt so er áhuvert og vísa øgiliga nógv til tað sum vit høvdu í sambandi við viðgerðina undir tá ið eldrar lógin bleiv gjørd so at eg haldi at tað øgiligaeni spennandi tíð fyri framman tá tað kemur til til at endurskoða økini og vit skulu eisini passa upp á at vit her inni ikki standa og blanda okkum for nógv upp í nakað sum nakrar annar hevu ábyrgdin av ø vit tosa øgiliga nógv um starvsfólk og um starvsfólkini hava tað gott tey skul hava góðar lønir tey skulu trívast alt men hvar er borgarin hvar er tann sum hevur brúk fyri hjálp og visti man ylgir eit lítið sindur við kanska hvar ið eg kanska ferðist eitt sindur úti fyri tíðina kanska seinasta árið tað er millum har sum børn hava tað trupult vit hava eina ørgrynnu av skipanum eina rúgvu á leiðslu av øllum hugsandi slag øll vilja gera tað besta sum tey eina ferð kunna men tað er ikki ein skipað ait skipa samstarv altso hava vit brúk fyri øllum hesum skipanunum fert inn í fólkaskúlan har er hevur tú førleikastovur sum er tilknýtti á katerlærarar vit hevar serlærarar og hoyrilærar vit hava vit hava heilsufrøðingarnar inni men skipanin heilsufrøðingar og øll hini fakfólkini tey tosa sett saman hevur tú eitt barn tað trupult í skúlanum ja men so veit eingin hvat feila barninum tí at eingin tosar saman um barnið so skal tað til sálarfrøðingar har so skal tað til kommunulæknan og so skal tað her skal tað til ein teirra pót og annan eftir sum alt er neyðugt men tað er alt ið hvør sínum lag barnið verður petta sundur og eg haldi vit skulu eisini bigjana at hugsa um tá vit tosa um starvsfólk starvsfólkaviðurskifti hvussu hevur borgarin tað tey sum hava serligar avbjóðingar tað hava tað ikki gott vit kunnu standa her og pynta okkum o siga at vit koyra pengar her og har men hvat koyra vit pengarnar koyra vit pengar til borgarin sjálvan tann sum hevur brúk fyri at fáa hjálp nei tað gera vit ikki tað er fórtak dømir um at tit fór nógvi foreldur sum eru noydd til at ganga heima tí at ikki sleppa til arbeiðis tí tað skal ganga at ganga runt til fundir bæði her og alliveinu og tað ikki verður tikið hond um familjuna verður tað gjørt nóg nógv fyri tey sum hava avbjóðingar sum so gjarna vilja á arbeiðsmarknaðini men ikki sleppa tí te hava serda førleika nei tey verða kanska koyrd heldur inn í eina fyrití eit pensjónsorning sjálvtum eg veit tað er trupult at koma í tær skipanirnar men fyri nøkur er tað forlætt so eg haldi tað at vit skulu hugsa eitt lítið sindur øðrvísi ikki bara um hvat ið hava hava meira pengar jú tað er nakrir bólkar sum lyftast upp men tað er sannulakrir borgarar eisini sukulu lyftast upp takk fyri
ja takk her vóru onkrar viðmerkingar edva jacobsen
ger sovæltakk fyri frú forkvinna hevði eina ferð leiðari sum snaraði lýsind upp á nøkur ting í arbeiðsplássinum eg var og tað bleiv uppreistur beinanvegi soleiðis plaga vit ongantíð og vit so svarað hann bara ella stitlisi aftur plagr erdøti ná so sótu vit øll har og gapaðu og og hann gjørdi tey tingini sum skuldu og taðtað er øgiliga ofta tað skeringspunktið er øgiliga avbjóðandi tí soleiðis plagarat tað altíð at vera vit hava tosað tað til óendaligheit rósa samelsen og undirritaði um hetta her við ten samskipandi tænastu so kundi hugsað mær líka spurt rósu samuelsen hvat hon metir um altso er ikki nógvur peningur úti í samfelagnum nógvastaðni tað at tú kanska hevur bólkar sum ikki kunnu líkasum arbeiða yvir goyrar og einger hattar og so fær hinda ikkin við men er tað kanska ikki ofta so at peningurin møguleiðist kundi í nógvum førum
ja takk rósa samuelsen ger so væl
onhjú ivast í at vit eru noydila at fara har og siga at plagi at var dødt ella er dø vit eru noydl at koma har vit hava nógv for nógvar skipanir sumvit skuu tosa við fólki á gólvinum so hava tey for nógva fyri at halda seg til og tey hava ikki møguleika til at taka avgerði sjálvi tí fara hesi fólkini oftani tey fara út teimum størvunum tí at tey megna ikki ikki at loysa tær uppgávurnar sum teð einaferð er sett til og er tað tey røttu fólkini sum sita á teimum støðunum møguvíst og kanska møguligt iktki er tað fólk sum eru duga at taka hond um onnur fólk ella er tað fólk sum trýsta niður á onur fólk tey finnast allastaðni so vit skulu hugsa øðrvísi og um at tænastan skal lyftast í felag og ikki splitta borgaran
ja takk so er tað jóhannus
eina viðmerking takk fyri frá fólkum ja eg samdvið rosamundi sum nøkrum tingum her eg haldi mann gloymi kjarnauppgávuna í øllum staðnámsnum altso í gólvinum sum er nei fólkinum sum er á gólvinum har setir mann ikki inn mann setir heldur inn í ráðgeving og ráðgeving og meiri ráðgeving heldur enn at fáa styrkt tað sum eitt kjarnauppgávum bæði við eldrarøktini ella við børnum at vera saman við børnum í skúlum og barnagørðum saman við sjúklinginum og tað ger so tað at fólk eru strongd á gólvinum og heldur burdu mann útbúgvi tey fólkini sum arbeiða á gólvinum til at eisini taka sær av av øðrum øðrum uppgávum sum til dømis kunnu vera eitt sindur øðrvísi og serliga tað hevði munað nógv betri og so givist við at havt so stóran yvirbygdina allastaðni takk fyri tað
ja takk rósa
sámal sannir gera so væl takk fyri til fólkina so leingi vit ikki hava nóg nógv fakfólk á gólvinum men hava ófaklar einki ringt um tey tað ger eitt kempiarbeiði so er tað kanska neyðugt at hava nøkur faklok omanfyri kanska tað verða við at fortelja einaferð sum var í einum fyrilestri hjá einum einum fyrrverandi leiðara sum var komin inn í ein almenn leiðar sum kom inn á privataleiðið privatafyrirtøk tað var so ikki í føroyum men hann stóð við einari talvu og vendi reyðvin ímóti øllum áhoyrarunum og skrivaði skrivaði skrivaði skrivaði skrivaði og hann skrivaði í piramitur og bæði so og so mann var við og øðrvítur av sum maður so dansaði og øll so púra býtt bara hugdu hvat er hetta fyri nakað so sigur hann hetta er ta uppgávurnar sum skulu gerast á pappírinum so sigur hann og eg vendu reyvin øll tykkum og hvør vóru vit vit vóru brúkararnir
ja takk so vóru ikki fleiri viðmerkingar næstur at røða er pálla reynatúgvusvæl
frú forkvinna tað er soleiðis at teimum verí partur av hesari skipanin í eina tíð so hevur mann hevur mann upplivað nokk so nógvar broytingar millum landið kommunur og n er tað soleiðis ati bara í mínari tíð sum politikarar so hevur mann valt ati flyta ábyrgdina avbarnaverndarøkinum til kommunurnar ábyrgdina av eldra tilhaldunum ábyrgdina av øllum eldraøkjnum sum tað er og dagstovnum og harvið hevur mann í veruleikanum eisini flutt starvsfólkaorkuna á meginpartin av tí økjinum sum vit tosa um út til kommunurnar umsita eg veit væla tað er ein partur sum er eftir á á tænastuveitingarøkjinum á almennum økinum sum eru á landshondum enn stovnar og annað gott og so hava eg sjálvandi eisini sjúkrahúsinum sum sum eru týdningarmikið partur av av vælferðarøkjunum og teimum starvsfólkunum sum har til arbeiða men eg halditað er øiliga týdningarmikið at vit vit hava fokus á at finna loysnir í staðin fyri bara at tosa og tosa og tosa og tosa trupulleikarnar upp tí tað er ofta tað sum sum hendir her tinginum vit hava valt at skotta av sum eg so mo at siga har sum landið hevur ábyrgdina av summum økjum og kommunurnar hava ábyrgdina av øðrum økjum og um so er at vit ætla at gera okum gera okkurt við tey økinum sum kommunurnar verða av var av so mugu vit vera greiðari í boðskapinum frá løgtingsins síðu av eldra økið bleiv lagt út við eini rammulóg uttan nakrar ítøkiligar ásetingar tí kunnu kommunurnar hava rættiliga stórt frælsi til at at skipa eldraøkið júst soleiðis sum tær nú einaferð vilja og eg minnist eisini at eitt av av orðunum tá var at tað skuldi havt kapping millum kommunurnar mær dámdi ongantíð tað ag haldi ikki at kapping av tí økjunum er er er ein spennandi kapping vit kun au snakka um kapping og vinnulíviv kundu snagt um kapping við ítrótti og so framvegis men at kappast um um hvør oftast klárar at skifta blæður og eldri eldri fólk tað haldi eg ikki er ein tað er ikki nakað tað er ikki nakað kappast um tað er ket parametur sum hoyra heima innan fyri tað økið vit skulu royna at skipa so góðar tænastur so dygdargóðar tænastu sum yvirhøvur gjørligt og tað haldi eg málsetningurin og so haldi eg eisini at tað er øgiliga týdningarmikið at vit ikki innbyggja alt ov nógvarformligar forðingar í tí dagliga arbeiðinum eg haldi vera ein tendensur tey seinnu árini at krøvini um dokumentatión og o og niðurskriving alt gott um tað í útgangsstøði men tað kann eisini blíva dekan ov nógv av tí góða soleiðis at tað at nógv av hesum dugnaligum starvsfólkunum sum eru fakfólk sum hava sítt fak í hondunum og í eygunum og hjartanum tey blíva til umsitarar og tað er eingin verðsins grund til tað og eg haldi eisini at eru vit nóg nógv upptikin av at seta fakligu dygdina í hásæti so innbyggja vit eisini eina trygd fyri hvat er fyr enn ena tænastu vit í síðsta enda veita tí eitt dugnaligt fakfólk tað hevur eisini síni etisku mørk har sum tað siga vastkvat hetta her gangi eg ikki við til tey dugnaligu fakfólkini eru við til at seta ein ein etiskan standard fyri sítt øki og serliga kanska tey økini har sum har sum brúkararnir ikki hava so sterka rødd ella ikki at hava so nógv vald so tað er øgiliga týdningarmikið at altíð hava tað fyri eyga at vit syrgja fyri atfakliga menna tey starvsfólkaøki sum vara av teimum teimum bleytu virðunum um soma siga tað eru vit skulu skapa virðiligar treytir fyri tey fólkini sum hava skapt okkara samfelag tey eiga at fáa ógvuliga rímiligar og góðar umstøður tá ið tey kanska gerast meiri óhjálpin sjálvi og at geva góðar fortreytir fyri børnini eru sjálvsagt ógvuliga natúrligt tí tað er tey sum skulu bera allar byrðarnar tey komandi fjøruti hálvtrýss árini í samfelagnum so eg haldi at kanska eiga vit at hugsa øðrvísi og á nýggjum meni men vit eiga absolutt at virða tey mørk sum er í dag ella skulu vit grópa heilt upp av nýggjum siga skulu gera eina púrasta nýggja skipan men vit mugu respektera tað valdið sum kommunurnar hava tað nær demokratiið sum er til at royna at skipa tað tær umstøðurnar so væl sum gjørligt og eg má siga teimum kennir til royndirnar báðumegin markið so haldi eg ikki at kommunurnar loysa uppgávurnar verri í dag enn landið gjørdu tað fyri fyri nógvum árum síðan eg veit um t tað kann vera munur á onkustaðni men lata okkum hava tað fyri eyga at finna loysnir og at vit taka okkum so væl sum gjørligt av teimum málsøkjunum sum vit núgu hvørí sær ráða yvir og ikki vevja alt saman í ein ellibita tí tað førir ikki til nakað sum helst takk fyri
ja takk heðin zachariasen eina viðmerking
gersovætakk fyri frú forkvinna eg má siga at eg var faktiskt púra rørandi samdur við pálla renatigvu í tí sum hann førdi fram og eg haldi eisini at hann hann lýsti ta øgiliga væl tey økini sum lógu hjá landinum sum eru síðan eru løgd út til kommunurnar og eg haldi eisini tá hann tosar um hett her við kapping altso hvat altso kapping ímillum kommunurnar tá haldi eg tað var meira eft her at at tað kanska bleiv hann kapping í økinum um at fáa skapt nakrar rammir soleiðisnar at tey fólkini sum skula verða brúkarar av hesum her og tey starvsfólkini skulu vera at tey fáa so nógvar so góðar sømdir sum tað nú einaferð ber til tí hetta eru nakrir grundleggjandi nakrar grundleggjandi tænastur sum vit eiga at virða og at skapa so so góðar sum vit kunnu einaferð kunna til okkara borgarar men men eg eri púra samdur eisini ið røðaranum í tí at økini eru ikki blivin verri tay eru bivin nógv betri eftir mínum tykki men tú kanst sjálvandi altíð blíva betri og sjálvandi er tað
ja takk pállareyna
rsætakk fyri til eðinsachariasen eg haldi at vit eru rættiliga samdir um um hasi viðurskiftini eg haldi eitt sum vit áttu at gjørt og tað var at tikið fleiri námsfrøðingar inn og kanska eisini styrt heilsurøktarog heilsuhjálparútbúgvingirnar í suðuroynni varpa gjørt upphavdur meira fyri at varpa positivt ljós á á tær útbúgvingarnar men útbúgvg útbúgving og meira og meir n útbúgving tað er leiðin fram á hesum her økjinum einki ivast við tí skulu vit lyfta økið so mugu vit hava so mugt hava tann fakliga partin upp á pláss og eg haldi tð e øgiliga týdningarmikið at vit tosa økið upp tað eru ótrúliga nógv dugnalig fólk sum gera eitt risa stórt og gott og hjartagott arbeiði hvønndagen eg við einasta dag bæði á dagstavnum og á røktarheimsøkinum so so lat okkum ikki fellur ta grøvuna at vit byrja at tosa økið niður sjálvt um tað eru trupulleikar vit mugu heldur hava fokus á loysnirnar tí er tað einasta sum kann flyta okkum tað rætta vegin takk fyri
ja takk rósa samelsen eina
timmerking ger so væl takk fyri forkvinna nú kenni eg páll og reyna teg hví líka væl til kommunala øki sum eg sjálvgeri tá ið tá ið barnaanslingarøkið var ikki var eitt missi trý býtt má sigur tað var bæði land og kommunur og foreldur sum høvdu ein triðing í part hvussu trupult tað var at seta dagplagið á stovn ella barnagarðar ella hvat tað skulu vera og aftaná kommunurnar at yvirtikið er tað blomstrað eftir einki ivast í tí og tað er einki ivast í at síðani kommunurnar hava yvirtikið eldrekið so er tað blivið meira skynsamt altso tað er blivið øðrvísi meira gjøgnumskygni og tí tað var um at siga eitt klútaleppur teppið frammanundan og tað er einki ivast í at mann gjørt tað rætt men tað sum mangla tað er fakfólk og tá ið balladeynastøkur kemur nógv at tað erð dokumentatiónunum hvar koma tey frá hvar koma tey krøvini frá tey starvsfólk sum vit hava sum eru útbúgvin tey hava eina alstrasjón tey vita hvat tey sum vuðgera tey standa eisini svars við tað sum tey gera forkert so vit mugu eisini stóla upp á at tey fólkinum sum eru á økinum tey gera tað sum er rætt

gersuvæltakk fyri forkvinnan ja sjálvt um mann heldur ikki skal vera heilt bláoygdur so haldi eg tað e øgiliga týdningarmikið til rósa samuelsen ati at vit hava álit á fakfólkm vit hava álit á fakfólkum vit kunnu ikki hava tað hugsanina í okara gerandisdegi at vit ikki hava álit á fakfólkunum tá ið tú hevur verið ígjøgnum eina útbúgving so er tað tí at tú skalt lúka nøkur krøv og har við gera teg kompetentan á tí økinum sum tú einaferð skal arbeiða á og eg haldi at nú erteg sjálvur formaður í trivnaðarnevndini tá i eg gjørdi tað nýggju dagstovnarlógina eg haldi faktikt at tað var eitt vi sun sjálvur skal siga sær haldi tað er eitt gott arbeiði við gjørdu og landsstýriskvinnan eisini tá tað gjørdi he nakar heilt aðrar karmar sum eisini hevði eina grundnormering kann mann siga við eisini í í býtis lutfalli millum fakfólk og ófaklærd og eg haldi at mann kondi sjálvandi eftirlukttími eg haldi tað týdningarmesta er at vit syrgja fyri at útbúgva fólk so væl sum gjørligt alla tíðina og í fakligu dygdini liggur eisini tann trygdin sum vit hava brúk fyri fyri at fáa eit gott og vælvirkandi øki
ja takk næsta røða er eldspett marsetis gunnvegsdóttir
tað verði áhugavert at lurta her í dag og hetta er virkliga ein avbjóðing bæði tað við fakfólki og tað við bíðilistum og eg kann ikki lata vera við at eisini vísa á at hendan samgongan hevur virkuliga roynt og hevur fingið eisini nakað av skafti tá tað kemur til ati fáa bíðilistarnar vekk og tá meini eg við at vit eru farin í holt við at byggja til dømis mýran her í havnini har bleiv har er spakin settur í tað e átjan íbúðir til fólk við serligum avbjóðingum menningarterni bæði tey sum hava lættari avbjóðingar og tyngri avbjóðingar og so eisini til dømis sær úti í kvíggjartún har er tað eitt heim sum er farið í gongd og tað er komið væl áleiðis har til fólk ella børn og ung við autismu og eisini á vktilboð og so er tað reynstún sum vit hoyrdu um nú fyri ikki so nógvum døgum síðani reynstún tað er eitt heim eit røktarheim kann mann gott kalla tað til fólk sum ja tað svarar til um mann kann siga at ein avloysari til eiðrargarð ikki tí at tað kann vera at eg brúk fyri eiðrargarði eisini so vit í samgonguni hava virk virkliga roynt at fáa bíilistarnar vekk tá eg sigi at vit hava fingið bíðilistarnir vekk tað petíðir aftur tað at mann kann effektivisera hetta við at mann hevur soosonógv fakfólk og eisini tey sum arbeiða sum kanska ikki hava eina útbúgving til eimansskipanir tað sigur seg sjálvt at tað kann ikki halda við tað ber ikki til tað er ikki til fresilandi fyri vænti hvørki brúkaran ogheldi fyri

tey sum arbeiða at tað roknvið er meira hugaligt tá vit tosa um eitt heim har sum kanska eini tretivu fólk er til arbeiðis og at tað eru nógv sum búgva á sama staði men hvør sína íbúð eg hugsi eisini um tað sosiala og at og effektivitetin tá ið eg tosi um effektivitetin tað vil siga at so sparir mann eisini upp á arbeiðsfólk sum kunnu vera í hesum heiminum og arbeiða og tað er serliga tey sum sum skulu búgva í hesum ymisku heiminum sum eg hugsi um at tað verður hugaligt og virðiligt hjá teimum at fáa góðar karmar øtað hevur tað hevur eg meini at mann snakkar um bíðilista tað er sjófylgiligt tí tí bygd fór frammanundan at vit komu til heg haldi ikki eg havi skeivt tá ið spakin bleiv settur í á mýrini at tað er fyrstu ferð seinastu tíggju árini at at spakið er settur í eitt nýtt heim í havn og eisini hetta her við nú siti eg sjálv samgonguni og ætli mant royna eisini at fáa tey positivu tingini fram øsum mann hevur sum samgongan hevur sett hol á og eg haldi eisini e heim men vit hoyra ofta um fólk sum r rakta heilabløðing lógproppiheilan at tey knappliga eru ikki fullførd tá ið tað kemur til at ganga ella brekase og hava aðrar avbjóðingar við at har hevur mann so er mann ferð við og um eitt lítið ár so er tað klást sum tað eitur skállagarður í klaksvík har sum tað verður pláss fyri fimtan sekstan fólkum at búgva í í síni egnu íbúð har tey kunnu fáa viðgerð og tað er fyrsta floksheim til hesi fólkini og tað sigur seg sjálvt at í so máta verður tað eisini effektiviserað tá hugsi eg um eisini at mann kann brúka arbeiðsmegina meira effektivt og visi mann hugsar um tað fíggjarliga so er hetta eisini altso so er tað hetta eisini ein vegur sum mann skal fara fram ella tann vegin vit skulu fara ø men sum sagt eg dugi væl at síggja hesar avbjóðingarnar og hendan samgongan hevur eisini arbeitt við tí soleiðisnar at mann hevur arbeitt ímillum ráðini og mann kann fáa tað meira effektivt øso harra formaður eg eitt sum eisini haldi rósa samuelsen ella polla renatigg sum nevndi hetta her trivnaðurin í arbeiðsplássinum tað er so óalmindiliga viktigt at tú trívist í arbeiðsplássinum tað skal ongantíð vera soleiðisnar at mann bara gleðir seg til at fáa frí ella tað má vera soleiðisna at mann gleðir seg seg fram ímóti at fara til arbeiðis til arbeiðis til arbeiðsgleðini hon er ikki at forsmáa tað
er rættiliga viktig og tí mugu vit gera okkurt munargott takk fyri so er tað viðmerkingar tað er
takk fyri harar formaður tað sum elspett mersetis gunleysdóttur sigur tað erú arbeiðsgleði trivnaður arbeiðsplássið tað er jú grundleggjandi fyri øllum tí at vist tú ikki trívast á arbeiðsplássið jamen so er tað eisini trupulgt við at trívast heima tí at tú tekur jú trupulleikar við tær tað er rætt sum sum verður sagt at tað er øgiliga øgiliga nógv gjørt øgiliga nógv gjørt og tað sum er mest glað fyri tað er tað at mann kann fáa íbúðir til fólk sum hava serligar avbjóðingar heldur enn tað fyrr e mann koyrdi tað sjá fylgi var tað neyðug loysn mann gjørdi tá sum bleiv ein varandi loysn tíverri men at tú fært verðilig viðurskiftir so fólk kunnu vera inni hjá sær sjálvum og bestemmað hjá sær sjálvum men vit mugu eisini læra tey og tað ger mann eisini í dag mann lærar tey frá tæri ung av at tey skuldu klára seg altso fyri passa mær entað kanska bara so tað er blivið meiri pasifiseraði mí dag er tað ein menning frá tí tey eru lítil til tey kunna klára seg sjálvaði eina íbúð so eg trúgvi tað minst ikki má broytast eisini men vit mugu seta krøv til at tey skal klára seg nógv sum møguligt fyri at kunna

lskunestettur ja takk fyri harra formaður eg gangi út frá rósa samuelsen tá hon nevnir hetta her við at tey skulu læra seg at blíiva sjálvstendig so so væl sum tað einaferð kunnu so snakkað hann um fólk við serligum avbjóðingum og har hevur harra formaður hendan samgongan eisini opna eitt heim jústabrekku í eitt í klaksvík har sum fleiri ung kunnu búgva og tey ið kunnu vera har í trý ár ímeðan tey verða lærd upp til at blíva so sjálvstendigt sum tú høvur ber til og tá má eg eisini líka nevna hetta her við bústaðarpakkan har hevur mann sett sum øll vita knappa hálvar milliard av til at byggja fyrði og harav er tvey hundrað milliónir sum skulu brúkast til fólk við serligum avbjóðingum so tað sigur seg sjálvt at tað sita vit og spønt og bíða eftir inntil tað verður veruleikitakk fyri
ja takk so er tað at vera
parsengersuvæltakfyrahara formaður hugsaði um eitt nevna afturat tá ð eg hevði biðið um viðmerking tá tonktinn á skálakari var var har inni tá ið tað bleiv líka sum holseta á tað prosjektið og tað er eitt ótrúligt frambrot innan fyri sum sum er hent í okara tíð so tað er at gleðast yvir og tað var til gleðir fyri fyri rættiliga nógvar borgarar sum sum eisini tað at deila nakað og kanska í nógvum førum hava verið einsamøll og havt fólk runda um seg nú koma tey kunna hava ein felagsskap og so eisini tað at landstýrismaðurin í mentamentamálinum hevur sett tolað arbeiða víðari við at fáa tey í gongd aftur rásina sum mann kann fáa bygd út har soleiðis at mann kann taka klassar inn taka inn hvørt ár tað hevur eisini eitt frambrot so tað hendir rættiliga nógv og og alt hetta her sum er byggjaríin hjá tey eru liðug sjálvandi kemur tað at at hjálpa rættiliga nógv upp á bíilistarnir so tað eru munaligin góð átøk sum eru á vegtakk fyri haravr

læsteftur ja takk fyri harra formaður sjálvandi tað tekur eina løtu ati byggja eftirhr men tað eru fleiri av hesum her eru komin rættiliga langt so eg vænti í tvey túsund og trýogtjúgu so so eigur bíðilistin av minka ella ja trýogtjúgu har á leið ja síðst og trýogtjúgu tá verður eigur hesin her listin at vera komin verða broyttur soleisnar at hann sær meira postivur út og nú nevnir edva jacobsen um skálagarð tað er tað fyrsta av sínum slag har sum mann er farin undir eitt heim til fólk sum eru rakt av heilabløðing ella blóðproppi í heilan sum ikki er fullfør soleiðisr at tað fáa sína egnu íbúð og eg kann heilsa og siga at tað er eitt virkliga flott og gott heim við góðari sera góðum útsýni so tað haldi eg at vit skulu fegnast um saman við hesum

til mær syngursvøll takk fyri tað var hugaligt at hoyra eftir mær søkuna eftir at nevna hesi ymisku byggjaríini sum eru farin í gongd og og at tað er innan fyri ymisk økira so bæði bilbørn við serligum tørvi og og tilkomnum fólki sum eru komin út fyri onkrum sum hava brúk fyri hjálp og sjálvandi er tað øgiliga viktigt at tey trívast har sum tey eru og so eisini at starvsfólkini trívast við at hjálpa hesum fólkum so at tað er sár sum skal hanga saman og eg gleðist eisini um teir teir pengarnar sum vit fingu seta av til slíkt í bústaðarpakkanum so vónandi kemur okkurt skjótt í gongd tann vegin eisini tak fyri
ja takk ger so væl elsbet mersetis gunnesa
ja takk fyri harra formaður eg vænti vit øll kenna til hetta her við at ordiliga gleða seg at fara til arbeiðis og og mann trívist væl í einum arbeiðsplássi hvussu væl og hvussu hvussu tað ávirkar onnur fólk við og so vænti eg eisini onkur av okkum eisini kennir til tað ta mann ikki trívist og veit hvussu munurin har er so vit skulu gera alt tað sum liggur í okkara makt fyri at arbeiðsfólkini skulu trívast eg havi líka hug at nevna lønarlagið harra formaður sí
eg fái tíð til tað ara fyri at fáa tað upp á pláss har meini eg absolutt eg cði eg havi eisini sagt tað fleiri ferð ati vanlig arbeiðsfólki at har mugu vit eisini hugsa um at tað tey mugu fáa meira útbetalt hetta her við at tú fært nógvar pengar í løn og vissu alt fer bara upp í avgjøldum og í skatti so nyttar tað einki eg hugsi um hesi fólkini hvat tey fáa útbetalt har kundi eg nevnt at ein vanligur arbeiðsmaður harra formaður fái fimtan sekund eyka ja ein vanligur arbeiðsmaður í dag fær trettan sund níggju hundrað útbetalt og so skal mnn betala limagjald av tí lønini vist hann arbeiðir í fjøruti tímar um vikuna ímeðan ein fólkapensjonistur fær tólv túsund sjey hundrað og hálvtrýss og ein fyrití at pensjonistur sum er sum einsamallur fær fjúrtan túsund og tvey hundrað harðaleið útbetalt um mánaðn altso eg haldi tað er ordiliga gott at hasin fólkini fáa hesar pengar útbetalt men ein vanligur arbeiðsmaður má og skal fáa meir útbetalt ja meina ja takk fyri so verður tað næsti ta gersuvæ
ja harra formaður og í morgin fær samgongan viðgera avgjaldshækkingar á tað vanliga fólki øhog g eri eg eri púra sannførdur um at tað verða gjørd ótrúliga nógv góð ting innan fyri almannaøki innanfyri serligum tørvi øhog a tað er ein ørgrinn av dugnalig fólkini starvast her hvønn einasta dag hetta uppskotið snýr seg ikki um hvat ið elspet mersetis gunleygsdóttur og samgogan halda seg hava gjørt hetta snýr seg um at royna at loysa ta stóru avbjóðingina sum er við tørvi á starvsfólki við lønarlagnum við arbeiðsumhvørvinum við arbeiðsumstøðunum og við útbúgvingum og fakligheitum og eg fari at spyrja vrbara at taka lønarspurningin hvat tað verðu sagtur av samgongdu arbeiða við tí hvat ætlar samgongan at gera fyri at tey sum starvast en frihetta øki øki ikki í stóran mun liva í fátækravága og ikki kunnu trívast starvinum orsakað avtí ikki fáa a gerandstarin t hanga saman sum tað verður væl lýst í fylgiskjalinum ea uppskotinum hvat ætlar samgongan at gera í tøkiligtú eiskiriri
ger so væl
elspett masegigunnaseftur ja takk fyri harra formaður nú sigur høgni hoydal at hetta snýr seg ikki um hvat ið undirritaði hevur gjørt tát að kemur til byggingar men eg helt bara og haldi at tað er rætt upp á sítt pláss at nevna at mann hevur tikið hendan hesa avbjóðingina í álvara og hevur sett skjøtul á soleiðisnar at tað verður meira effektivt soleiðisnar at soleiðisnar ati tað verður meira hugaligt bæði hjá teimum sum skulu búleikast og tey sum skulu arbeiða innan fyri øki eisini soleiðisnar at mann beheldur hesi fólkini á arbeiðsplássinum eg helt bara at tað eg haldi tað er rætt at nevna hetta her við hvat ið lønarlagið er og tað sig seg sjálvt ati har mugu vit taka tamansigur mansigur gera hvat tað sum stendur í okkara makt fyri tað at taðn vanliga arbeiðsmaðurin at hann fer at merkjaímun
takk fyri ja takk so er næstur at røða tað verður ingilín dideirssen strøm ger so væl
ja hetta orðaskiftið hevur var í eina løtu eg haldi serliga at mann hevur hevur helt seg nógv við og tosað nógv um tá tað sum tað kemur til við lønunum innan fyri vælferðarøkið millum annað so hevur tað verður sagt at mann ikki skal ella vit mugu ikki hækka lønirnar tí at tað hoyrir pørtinum á arbeiðsmarknaðinum til tú verður sagt at mann má ikki hækka lønirnar tí um mann hækkar lønirnar innan fyri vælferðarøki so má mann eisini hækka lønirnar innan fyri onnur øki og so hevur faktiskt eisini verið sagt eg haldi tað var framsøgumaðurin í miðflokkinum ati at er faktiskt líka ella tað er it sinur líka mikið hvat mann ger við lønarlagið tí at tað eru tey somu sum fara at starvast innan fyri økið tí at tey sum starvast innan fyri vælferðarøkið tey síggja tað sum eitt kall hendan síðsta útsøgniho haldi eg ikki eri er heilt í í lagi ati mann faktiskt ikki virðirsar starvsbólkarnar fyri tað arbeiðið tey gera við einari nøktandi løn tí at mann mann sær tað akkurát innan fyri hasi økini sum eitt kall at verða settur innan fyri vælferðarøki er tað ikki eisini kall at verða eg veitki bankastjóri ella løgtingsfólk skulu lønirnar hjá okkum løgtingsfólkum eisini lækka eitt sindur tí at vit óansæð fara at síggja tað sum okkara kall at vera her tað haldi eg vit øll kunnu siga okkum at soleiðis hongu tað ikki saman at tey sum arbeiða mann velur sær ja eitt starv sum mann brennur fyri summi ikki øll men tað gerast summi og so vil mann helst starvast innan fyri tað økið og fáa tað virðing og eisini ta løn sum fylgir við tí starvinum tá ið vit hyggja at lønini innan fyri nógv av vælferðarstørvinum so er tað soleiðisnar at teyeru bólkaði lægri í mun til onnur starvsøki har sum útbúgvingin er tann sama í longd og har sum kanska innanfyri vælferðarøki fólk hava enn størri ábyrgd í daglidegnum og tað er eingin serlig orsøk til hetta annað enn at mann við einari danskari lóg fyri nógvum nógvum árum síðani bólkaði hesa fakeinari lægri tí at í høvuðsheituni vóru kvinnur sum vóru í hesum størvinum so tað eiga vit at rætta upp uppá tí at tá var tað ikki ein spurningur millum partarnar á á arbeiðsmarknaðinum og tá var tað heldur ikki nakað sum ja tá var tað nemiliga mann setti fakbólkar upp ímóti hvørjum øðrum alt eftir hvør tað var sum mannaðitær og tað haldi eg ikki er rætt eg haldi at hetta uppskotið frá tjóðveldinum er eitt fínt uppskot við enum breiðum perspektivi í javnaðarflokkinum hava vit havt nøkur kanska eitt sindur smælri uppskotið sum eisini hava loysthalda vit vildu loyst ein trupulleika sum er her her og nú og sum tað ikki tíverri sær út til at at samgongan ætlar at loysa her og nú eg haldi tað er nokk so undranarvert at í álitinum hann stendur at mann longu nú er farin at hyggja upp á hendan trupulleikan men trupulleikin hevur jú verið leingi hetta er ikki nakað nýtt so tað haldi eg ikki ordiliga er ein serliga góð orðing og eg haldi saktans aman kundi sett kanningina í gongd fyri einari tíð síðani so staðið við einum svari nú heldur enn at skula fella eitt uppskot øsum snýr seg um at tryggja vælferðartænastur í framtíðini tað er øgiliga øgiliga óheppið haldi eg og serliga tá vit hyggja at hvussu taer frágreiðingarnar sum verðu komnar út í seinastuni eitt nú frá búskaparráðnum um hvussu nógv hundrað fólk fara at mangla í

so haldi eg eisini at tað er áhugavert at mann at mann einki meira sigur í álitinum frá samgonguni annað enn at mann mann hevur sett eina arbeiðsbólk og so fær mann hyggja uppá tað tá ið arbeiðsbólkurin kemur við niðurstøðunum tí hvat nú tá ið arbeiðsbólkurin kemur við niðurstøðunm vit vita at har er ein øgiliga stórur trupulleiki sum snýr seg um at mann ikki kann arbeiða fulla tíð te i man arbeiðir trýsskiftisvaktin samgongan hevur felt uppskotið um at stytta arbeiðsvikuna fær mann at broyta meining visi nú hesin arbeiðsbólkurin kemur við einum tilmæli um at mann styttir arbeiðsvikuna fær mann at broyta meining tá ið arbeiðsbólkurin um hann ger kemur við ein einum einumeinum uppskoti um at mann vil at mann eigur at hækka lønirnar eg haldi at tað er eitt sindur for bíligt haldi eg frá samgonguni at at fella uppskotið bara við teirri niðurstøðu at mann hevur sett ein arbeiðsbólk tí tað er um nakað eitt argument sum vit kenna øgiliga væl og sum oftast er tað eisini nakað sum tíverri øførir til at mann ikki ger nakað serligt við málið mán markera
lata í hesum her arbeiðspørtum tað vóni eg sjálvandi ikki er førið hesum her takk fyri at fara með so er tað ein viðmerkjartur høgni heit gjørt
harra formaður eg var rættliga samdur við ingilen dingisen strøm um at orðaskifti fór onkursvegna yvir í uttan um tos og at tosa um nøkur heilt onnur ting enn tað avbjóðingin sum stendur hjá framman h og tað harmar meg tí samstundis verður tað sagt sum sum ingilin ditin strøm vísir á at mann ætlar at gera nakað við tað men eg eg hoyri einki boð frá samgonguni og heldur ikki um lønarlagið har mann eisini ger tað til eitt næstan óloysiligt mál og tá ver tað ilt at síggja hvat skal hvat skal koma burtur úr hesum her sonevndu arbeiðsbólkunum sum sum settur er eg ynski at fólk reina t ger ettgott arbeiði har men men politiskar verður tað øgiliga trupult og ikki minst tí at nú nevndi ingilinsen strøm hvat mann tosar um lønarlag men men skattalættin bara til teir størstu reiðararnar í føroyum sum henda samgongan hevur givið teir eru júg upp á hundrað tals milliónir krónur men mannheu ikki ráð til at seta kanska fimm tíggju milliónur krónur av um árið fri a lyttrar bólkarnar og samstundis koyr mandi búskapin á heysin so tað eg havi nokk so ringar vónir at han havi hoyrt orðaskifti her við teimum viðtíteimum umtosu sum komu
ja takk ger so væl iggilinu
ja tað eri jú nevniliga hetta tá ið mann tá ið mann fellur nøkur uppskot so so ynskja uppskotsetarin sjálvandi at men so vísir á hvat mann ynskir at gera ístaðin tí tað tað tykist ikki sum frá samgongulimunum at mann er púra ósamdur í at har er ein risastórur trupulleiki heldur øvugt haldi eg at øll hava víst á at hetta er ein heilt ótrúliga stórur trupulleiki men politiskt sum høgni hoydal eisini sigur so hevur mann ikki komið við nøkrum útmeldingum um hvat mann ætlar at gera við trupulleikan eg eri eisini vís í at arbeiðskólkurin fer at gera gott arbeiði tað ikki tað sum tað handlar um men politiskt hava vit hoyrt jørgun niclasen siga fíggjarmálaráðharan at atstarvsfólkatrotið á vælferðarøkinum skal loysast við tøkniligum loysnum vit hava tíverri ikki hoyrt so nógv annað enn tað og so at mann ynskir at at arbeiða við málinum men vælferðarøkið skal raðfestast og tað tað kostar og tað krevur tíð og arbeiðitakk
geri har fór mær ja takk næstur røðarvørður er lærdu joensen ger so væl
takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er er eitt uppskot til samtyktar um at fáa tryggja vælferðartænasturnar og tað verður lagt upp til at ein av loysnunum er ati hækka lønarlagið hjá hesum her starvsbólkunum sum hava við ríkt í heila tikið røkt og ansing at gera ta hevur eisini verið nært eitt sindur við hví ið starvsfólkatrotið akkurát á hesum her umráðanum er so stórt og tað er sjálvandi einki einkiein tíð svar upp á tað og tað er heldur einki kikkfiks sum mann kann loysa tað við tað er nokk einki at ivast í at tað eru fleiri viðurskiftir gera seg galdandi eitt tað er tað at tað er starvsfólkatrot generelt á innan fyri allar geirar í føroyska samfelagnum í dag eisini á ansingar og røktarøkinum ø eitt sum eg beyt merkji í sum eg helt var vareg haldi taðvat rósa samelsen sum nevndi tað tað var um um á akkurát hesum her økinum er tað komið so mikið langt at mann kann siga tað at bygnaðurin í sær sjálvum er blivin ein forðing fyri at fólk søkja til ella at fólk søkja frá hesum her økinum hon nevndi tað soleiðis at fólk í dag fara úr røktar og ansingarstørvum tí tey ikki orka ikki at kunna gera sítt arbeiði tað haldi eg mann skal hava við í ímenti tá mann fer at viðgera hetta her økið generelt hvussu er er nú bygnaðurin sum okur í dag hava á hesum økjunum her er hann tann rætti er hann forpyramitiaktivur skal hann vera meira flatur enn hvat ið hann er í dag hitt øvisi okur taka lønarlagið so haldi eg faktisk at tað tað er eitt koreosum í sær sjálvum at mann sigur tað at innan fyri nøkur økir okur kunnu taka sjúkrarøktarøki ok kunnu taka ansingarøki so hevur mann so hevur mann jú í stóran mun eina vaktarskipan mann noydir at fyri athalda seg til og eg dugi ikki ordiligani at skilja tað at mann átá ið mann sigur tað at ein sjúkrarøktarfrøðingur ella um so er at ein sjúkrarøktarfrøðingur ikki kann arbeiða meira enn ein brøk sum eitur til dømis lat okum siga null komma átta eg veit ikki hvat hvat hvat tað eksakta talið er miss hann ikki kann arbeiða ein brøk sum er størri enn null komma átta upp á grund av at so kemur ann at próta sáttmálan upp á grund av vaktarskipanini sum hann er parturí ja men so má tað vera null komma átta sum er fullubrøkur so má tað vera null komma átta sum er full løn tí tað nyttar einki at tú hevur eina lønarskipan sum sigur at tú við við fullari løn fullum tímatali so kanst tú koma har upp til níggjuogtjúgu túsund men visti tú bara at kann arbeiða ein brøk sum eitur null komma átta jamen so er hatta har jú bara ein fektiv løn sum tú bara hevur eitt lønartalduri men sum tú ongantíð kann uppnáða so í so máta gevur tað slett onga meining innan fyri tey økini hvar ið tú hevur vaktarskipanin koyrandi so tá gevur tað bara meining at okur taka um definera hasa har lønarskipanina sum okur hava við innan fyri tey økini hvar ið tað er brúk fyri samdúhursvakt tavil siga á røktarheiminum á sjúkrahúsinum og so víðari at okum simpultenn um definera at null komma átta jamen tað er full løn og so og hitt tað má so bara verða altso tað eru nógv øki hvar ið innan fyri innan fyri rúkt hvar ið fólk kunnu arbeiða eina ganska vanliga fjøruti tímars viku og so verða tey avlønt eftir tí meneg dugi gott at síggja tað at tað at nøkur fólk blíva fangari í einum felli sum ger tað at tey ikki kunnu arbeiða hendan her fulla brøkin tað gevur onga meining og so má man umdefinera lønarrammurna innan fyri akkurát tey økini og á teimum plássum hvar ið tað er neyðugt at fáa gjørt tað takk fyri harra formaður
ja takk skuri jóannes joensen sum ena viðmerki
ging gersuvæl takfyri hara formaður ja eg fær t hugsað um tað sum hevur verið til viðgerðar altso bara spyrja erhard joensen um ta ikki soleiðis at mann brúkar ov nógva tíð til annað enn kjarnauppgávun also kjarnauppgávan er tann tænastan skal veita altso ferð for nógv tíð nú eg nevndir eru eru tað joensen heta er um um registrering ella er tað á byrograti er tað for nógv ráðlegging og annað sum ger tað at til dømis at lærarin ikki kann undirvísa ella nánsfrøðingurin ikki kann menna børnini ella heilsurøktaran ikki kann vera saman á teimum eldru á gólvinum ella sjúkrarøktarfrøðingurin ikki kann vera hjá sjúklinginum altso hava vit bygt eina skipan sum bara hevur eftirlivt við hvørjum øðrum í staðin fyri at vit brúka orkuna har sum skal brúkast fyrst og fremst og seta inn har eg veit bara tað til dømis e úti á lærurskúlanum har veit eg at mann kundi havt mant teir lærararnar nógv betur til dagligdagin enn mann ger í dag og vvið
ja takk
djósvøllur jarðri hvussu takk fyri at formaður eg haldi at tað er øgiliga eyðsæð at á nógvum økjum í dag innan fyri innan fyri almenna sektorum har hava okur fornógvar hútingar og forfáar indianarar tað er fornógv sum johannes joensen sjálvur nevnir ráðlegging fundarvirksemi dokumentatiónstíð eg minnist jú ta tíðina tá ið tá ið mann setti heimahjálpina á stovn altso tað var fyri fyri økið har suðuri tað var ein sum sat út og orðnaði alla vaktarskipanina hevði alla lønarumsiting hevði alt undir hond tað var ein persónur og so vóru allar restum tað var fólk úti á úti í meistuni sum var úti og galið rúkt og tað er fullkomiliga broytt í dag har er tað ein nógv nógv nógv meira pyramidiforma organisatión við alt alt alt for nógvari for nógvum uppgávum sum hoyra til dokumentatión
førleikamenning fundarvirksemi og so skuldu tey reisa til havnar til ein fund og so skuldu her og skuldu har og sjálvandi fer tú burturav tí sum er sum er á vølvinum tað klárt og okur púra samdur um at tað er heilt betýðiligt at vinna við at umskipa tað úrvísi nøkradagin so er eitt stór ráða eftir at
takk fyri harra formaður líka taka um endana av hasum har sum tað sum erhard joense var inni á hann nevndi heimahjálpirnar vit skuldu ikki nógv aftur í tíðina hvar ið heimahjálpini varð andløgd øgiliga praktiskt tað tað varu ting sum borið til tað var ein persónur sum tók sær av hesum her og mann hevði tað enntá soleiðis at tú hevði nakrar persónar at taka tær av sum búðu tatt nærmast við hjá tær har sum tað bar til so deildi mann tað praktiskt upp soleiðis at vissi ein persónur megnaði sos nógv fólk so hevði hann kanska nøkur sum sum vóru upp á p á sína sína arm av av tí býardeildinum sum hann búði í men og og so gjørdi mann tey tingini har ímillum eisini tað við reingerð og onnur praktiskt ting inni hjá hesum eldru fólkunum so bleiv alt vent høvdið so bleiv tað soleiðis at hatta bar ikki til meir nú skuldi tað tað koyra eftir einum sjema og ein sum hevði havt ein ein persón sum búði beinti síðuna av einum skuldi plussliga til at fara hinmennafjørðin fyri at passa ein persón og so og og fyri at kunna snakka um tingini so skuldi mann hvønn morgun møtast eini húsi áðrenn man fór í gongd hvønn tað einasta morgun so sat mann og og og prátaði og fann útav og so far man út harfrá og kanska kendi eg onkran sum far var eitt sindur frá tí eldra eldra typuni sum undraðist eg kann ikki sjálv siga frá visti eg nakað nei soleiðs skuldi tað vera og so bleiv tað til tað at mann kundi ikki røkja tað uttan at mann hevði bilar tað vil siga tann sum hevði havt tað sum hert fulltíðarstarv at at vera í sínnum nærumhvørvi hetta bar t ikki til meir viðkomandi skuldi koyra langt kanska tretivu prosent tá tú pjøðarst at koyra langt ella tjúgu men nú skuldu øll koyra lngt viðhvørt gera við tingini øliga biokratiskt akkurát tað sum tað var komið inn á sum gera tað øgiliga tungt at at arbeiða ov nógv dýrari nógv meira umsitingarligg nógv meira at tosa um tingini og hvar blívur tann vanligi borgarin av í øllum hesum her og hvar hvussu handlað tey sum eru á gólvinum nú havi veg fingið ein eftirmeting eg líkasum begyntar koma út til at hyggja uppá í sambandi við eftirmeting av eldraøkinum og har er kanska ein tíggju g fimtan fimtan punkt sum kommunufelagið siti og hugt uppá men tá ið túð ígjøgnumgangur og hyggur eftir tí so er tað faktiskt alt sum skal gerast her sum mann mann mann mann fer út at gera reglar ella snakkar um økir suom mann hevur avbjóðandi at at gera nakað við tí onnur skulu summa sigur arbeiða við málinum eitt annað sum var inni á í áðni tað er hetta her við arbeiði í brøkum tá mann arbeiðir í vikuskiftum vist tú har haldi eg at vist mann hyggur eftir tí so hava tey øgiliga lágt tillegg vist tú verðu biðin at arbeiða leygardag ella sunnudag heilt annaðleis enn onnur sum arbeiða yvir tí vist tú arbeiði inni áonkrum øðrum virki so fært tú nakrar fáar krónur í yvir tí og tað ger ta eitt sindur meininsleyst fyri tey sum arbeiða mann skuldi hugt eftir hvussu gera vit tað einklas soleiðis at tað soleiðis at tað er meira dygdargott fyri fyri tey sum tú ert um og tey sum tú arbeiða á gólvinum hvussu nógv er tað sæð til hvat tey hava gera og hvussu tey klára sína uppgávu eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið at hyggja upp á tað og nú ea mær nokk so nógv tosað um lærtfólk o ólvarsfólk og eg veit bara tað at vistu vit vóru púra ærlig so var tað bæði barnagarðir vøksustovur frítíðarskúlar ellisheim røktarheim alt sum steðgaði upp vistu vit koyrdu tey ófaklærdu heim tað haldi eg sjálv er øgiliga týdningarmikið at hugsa um áðren vit sita inni á hesum her høga tingi og deskutera um also hasin faklærtir henda við og handa við hinu veg vit klára okkum yvirhøvur ikki ov nógv nógv ár fram í tíðina fara vit ikki at klára okkum uttan vit hava blandaðan skara nei ja øll skulu læra øll skulu í skúla vissu øll fara heim sum ikki eru faklærd í morgin so steingir hvør tann evi einasti stovnur tað haldi ag er øgiliga alvorligt a tonkivir tí tað er simpulten gullverd bæði tey sum eru lærd faklærd og so sanniliga eisini tey sum hava ein lívsins skúla og kanska verað úti í røktini í eini tíggju fimtan ár illa ein barnagarði upp í fimmogtjúgu ár uttan útbúgvingina hon kann slet iki vera feri uttan hon er gullverd fyri tey børn sum eru har vaksin ommur abbar so ati kanska torar ikkia hygja uppá brokin tí so so fer man í vekstraroyur kanska er brøkurin innan fyri námsfrøði skuldi soleiðis at mann aksepteraði at tað vóru eitt sindur meira av teimum sum sum vóru sum ikki vóru faklærd sum eisini gera megnaðarbeiði fyri børnini bara fyri at at kunna tá er tað hálvt ára gangin staðin fyri tú vart fekst trý ár ella fimm ár so vart tú meira tryggur í tínum starvi sum kundi e fingið onkra eftirútbúgving høvdu vit hugsað tann sum tað skuldi verið heima at hugsað børnini ella hugsað tey sum sóta ellshaim hvønn eru tey sum egi ættast um tey og hvussu er tað mest praktiskt altso hvat gera vit fyri at hjálpa upp á tey sum arbeiða í hesum her staðin fyri og og virðismeta tað tey gera tað er nývandi allan t hoyra tað at at at nei mann kan ikki passa

ja takk fyri harra formaður eg veit at edva jakobsen hon rennur fyri hesum økinum og sese væl í nýta og tað sum eg hugsaði um tað er akkurát tað sum edva jakobsen er inni á tað er hetta her við at vit hava nógv fólk sum ikki hava fingið sær útbúgving rættiliga dugnalig fólk væl dámd fólk men tá ið tey ikki hava hesa útbúgvingina so hava tay ikki fáa tað ikki so nógva løn sum tey sum eru lærd so er spurningurin hvussu geri gera vit fyri eggja teimum til at fáa sær lærdu hvat kundi mann gjørt soleiðisnar at tey føla at tey kunnu gera tað kundu tay fingið kanska løn meðan tey lærdu ella kundi tay tikið tað í pettum og kanska nakrir mánaðir í senn tí at hesi fólkini hava familju og at mann sær ikki alt upp við róð tað tað er spurningur um tað ber til og eg vet iki m av tí til tað men eg hugsaði eisini um tøkni hvussu gott tøkni kann vera
ja ger so væl hetva jaomsen
akfyri harra formaður ja tað eru um at finna praktiskar loysnir tað kann eisini vera bæði oð og ikki entina ella onkuntíð kundi tað kanska verið at mann kundi møguligt farið til suðuroyar men sum møguligst sevði eindag á netinum fyri at lætta um soleis at mann slapp skjótaði heim í vikuskifti tað er at finna fleksiblar skipanir ti t nógvar fleksiblar skipanir sum uttan fyri føroyar og fleiri av teimum tey tð ikki megna hett hr flyta tey niður tiljøgunm havn at lesa og so bleivr tað praktiskt t arbeiða har vit mugu vera eitt sindur fleksiblari at finna eitt størri eitt størri et størri útboð ein stóra bukett av møguleikum til at útbúgva seg ella endurútbúgva seg ella fáa fáa lærlingaløn meðan finna ting sum gera tað at tey verða verandi á arbeiðsmarknaðin tá ið vit eru so stirvin so er tað eisini okkur ungdómir fyri nágsfrøði tey flyta at flyta seg til onnur lond tí at tey hava meira samansettar pakkar av sagta fleiri ferð eg kan siga tað eina fer afturat tey lýsa við tí heimasíðuni tey geva møguleikar til ungdóm sum ikki klárar at flagga við tólvdølum men tey kláru at passa børn

takk til etvar jacobsen fyri at vísa á tað ófaklærdu visti mann kann siga tað so eg haldi arbeiðsmegina í í teimum økjunum sum vit snakka um eg haldi tá tá ið tað kemur til til tey sum hava drúgvar royndir men ikki hava nøkur pappír upp á ta arbeiðið sum að gera so spurningurin um um tað rætta loysnia er at tú skalt fara at taka eina útbúgving altso hví skal tú tá fara at taka eina útbúgving í tí sum tú hevur gjørt alt títt lív tað er meir n nin spurningur um at fáa viðurkenningokkurt slag a førleikabrævi sum kann geva tær eina betri løn tað er eingin grund til at tú skalt blíva við at vera á á á fyrsta lønarstigið tá i ð tú hevur arbeitt tjúgu ár í einum arbeiðsplássi og har sum tú vísti at verða útmerk og væl egnaður tað kann gott vera tú kir tað altso tað hægstu útbúgvingin á økinum men at fingu eitt førleikabræv sum gav tær eina betri lønarhaldið rímiligt ogeg haldi heldur ikki a er rímiligt at noyða fólk á inn á eina útbúgvingarleið sum tey sjálvi ikki ynskja tær takk fyri
ja takk gudsvá
japelssentakkfyharra formaður tað var eisini akkurát tað sum eg eri inni á skuldi mann deilt brøkin eitt sindur øðrvísini upp sum vit betri aksepteraðu tað at kanska eru nøkur fleiri inni í hvørjum stað sum ikki hava ta kravdu útbúgvingina men sum megna ófatiliga væl at gera sært starv tað vildu fingið fleiri tey sum eru innan fyri námsfrøði vist tú ikki v elt í tí brøkinum sum tú hevurt loyvi at arbeiða har uttan útbúgving so skalt háltaragangin háltaragangi háltáragangin sagt veirst hvat vit seta fimmará vit seta fimm meir altso vit siga vit siga tað eru fimmogtjúgu tað eru ikki tveir triðingar og ein og tveir tiðingar vit koyra eitt ítt sindur upp vit siga trýss fjøruti vit mugu eisini duga at hugsa ott um boksina staðin fyri t vit blíiva við at snakka í hel um hvussu nógv fólk vit mangla men hugfløgið tað mangla vit eisini tað er so burokratiskt og tað er so tað l vit snakka bara útbúgvingar eisini inni í hesin her høguhúsi takk fyri harra formaður
ja takk so er tað vimerking aftrat ti rósa samelsen ger so væl
takk fyrihara formaður tá jacobsen sigur vistu vit koyra tey ófaklardu lhús á eldraøkinum og barnagansagarøkinum ella barnamenningarøki sum ta eitur í dag so kunnu vit steingja koyra vit sum eg segði áðrenn koyra vit reingerdisfólki ti hús ja so kunnu vit eisini steingja sovit kunu einki gera so vit skulu eisini passa upp á at vit ikki undirmeta tey fólkini sum eru rættiliga rættiliga týdningarmikil so at tey hava allar aðrur verk tí tey oftan tey sum taka yvir tá ið onnur sigu onnurs ikki eru tá ið vit tosa um hettaher við við aftur inanfyrð eldraøki so má tosa um hetta her edvan jacobsen nevnirum hatta hvusutað var fyrr eg haldi tað sum manglar í dag tað er vistatiónin vistatiónin stendur í stað vit hava eina lóg sum situr skal taka atlit til heildartørvin hjá borgarunum og tað skal lagast til tann einkylda men tað ger vistatiónin ikki so at vit eru noyddtil at fara yvir í felagsbokk trý sporið og ikki bleiv við at hanga í tvey eg ivist onga løtu at edvar jacobsen kanska er samdur viðmær í tí
vá jacobsen
takfyra hara formaður akkurát har sum rósa samelsen er inni á vit mugu hugsa utt um boksina tað sum var visitatión fyri tíggju árum síðani tað nýtist ikki at vera upp á sama slag vestivatión í dag mann skal hugsa annaleiðis og hugsa eittsindu meira fjøltáttað í sambandi við røkt tí tí at tíðin hon flytir seg ófatiliga nógv eisini hesum økinum og vit følast akkurát sum vit koyra í tí sama eg blei onkutíð t hugsað tað tá ið eg siti og hugsað eftar øki hvussu hevði økið steðgað upp ta hevð verið reingevisfólk tey sum geva teimum t etið tí køkinum og tey sum eru á gólvinum og og renna og tuska hvønn dag og tað skal vera ein sama spæl millum øll men men at tú fært aimbalansa í millum faklærd og ófaklar at eg ongantíð dáma tað at tú hevur ein lívssins skúla tú hevur gingið hasum økinum tjúgu fimmogtjúuár tú kennir hesi menniskjuni út og inn bæði tey sum hava serligan tørv eldri børn har er einki at seta spurnartekin við meira enn tað spurnangingin kemur inn frá okkum sjálvum takk fyri harra formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hara bið í morðið so eru orðaskiftið endað og vit fara so at atkvøða í hesum báninum hetta er eitt uppskot til samtyktar vit fara at atkvøða nú um málið soleiðis sum tað var lagt fram ger so væl vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøða málið er fallið tað eru tíggju atkvøður fyri trettan ímóti og ein er blonk hetta málið er sostatt endaliga avgreitt frá løgtingsivit koma so til fyrstu viðgerðið á løgsvan nummar áttaogfjøruti tað er uppskot til løgslain broyting í løgsla num talgilda samleika aldursparkin fyri at fáa talgilda samleika verður sett niður til trettan ár og ásetingumgjald fyri geymað verður nágreinað soleiðis eitur uppskotið vit sláa framsøgufólk fyri fólkaflokkin jákop mikkelsen fyri javnaðarflokki johannes joensen fyri sambandsplossin er hardi joensen hóllarreinartøkkum fyri tjóðveldið steðfann klarin poulsen fyri miðflókkin og bjarni kárason petersen fyri framsóan fyrst fær jacop mikkelsen orð ger so væl
takk fyri harra formaður hetta løgsmálið er ein broyting í løgslóg um talgildan samleika tvær tvinnar broytingar eru onnur er at aldursmarkið fimtan ár verður broytt til trettan ár til at kunna brúka talgilda samleikan og síðani í greina ellivu stykki eitt nummar tvey verður skrivað lyklabera broytt til geyma og tað sum hetta snýr seg um við hesum bæðum uppskotunum er at lækka aldrsmarkið o fimtan la trettan ár og so at nágreina ásetingina um gjald fyri serligum geyma sum er ætlaðu teimum sum ikki hava eina ldtelefon ella fleiri partar hava víst á tørvin á at lækka aldursmakkið á talgilda samleikanum til trettan ár bankarnir hava víst á at børn kunnu byrja at arbeiða og fáa løn tá ið tey eru trettan ár og tá tað er ein fyrimunur at tá er tað ein fyrimunur at hava talgilda samleikan eisini hava viðskiftafólki hjá talgildu føroyum nevnt at tað hevi verið ein fyrimunur til dømis hjá kommununi í sambandivið ung arbeiðiverkætlanina eitt annað dømi er eisini at við at lækka tað nirur eftrættan ar gera at tey kunnu børnini kunnu fáa eitt koronapass sum ikki verður brúkt í føroyum nú men kann kann vera fyri neyguni uttanlands so tað eru eingin ivi um at hyggu eftir øll tey sum eru hoyrd í hesum málinum so hava tey flestu onga viðmerking megd hevur víst á at tey halda at hetta her hesin gjeymiin burdur ókeypis men er eg vil siga at tað tað kostar einaferð trý hundrað krónur átti at kunnað verið góðtikið og verði og t tá ið talan er um eitt eingangsskjal so so trúgvi eg at men eg skilji væl argumentatiónina hjá teimum um at hetta er nakað skal ra ókeypis tí burdu keypin eisiniv ókeypis hetta málið tað fer í fíggjarnevndarformaður og tað er eingin ivi um at tað skal fáa eina góða viðgerð skjóta viðgerð takk fyri
ja tag næstrøðari johannes joensenger so væl
takkfyhra formaður ja hetta er eitti eitt uppskot sum skal vistera nøkur ting sum eru sett verk frammanundan samband við talgilda samleikan og tá ið mann setti ta í gildi so set manna mars mat fimtan ár til at kunna fáast henda talgilda samleikan og nú ætlar mann at broyta tað niður á trettan ár og samstundi s ætlar mann at geymarnir sum summi brúka sum ikki hava snildtelefon ella teldlar at teir gjeymans skuldu kosta trý hundrað krónur fyrstu ferð og sum eg sá í uppskotinum so vórðu fýra hundrað og hálvtrýss sjeymar giminar út í fjør tað gevur eitt ein kostn upp á hundrað og fimmogtretiv túsund sum hannhevur brúkt til hesar sjeymannar men tá eg fari at hugsa um fyrst hetta við at koyra aldursmarki niður frá fimtan niður trettan so verður sagt í grundgevingum at at mann til dømis seg tá mann hevur ung í arbeiði og annað tá ið børn ella stór børn fara arbeiða ymiskt so er tað ringt at fáa gjørt hesi tingini gjøgnum telduskipanir gjøgnum samleikan sum mann hevur brúk fyri í dag fyrr kunndi mann bara fáa lønina utgávuna í hondina ella gjøgnum eina heilt einfaldara skipan men tað kann mann so ikki longur øh nú skal mann hava handa samleikan og so er spurningurin bara um um fólk niður í trettan ár skulu arbeiða sjálvandi tað er nokk smá arbeiðir mann snakar um ung í arbeiði og annað sum sum kann vera sovorðir sum er ott lummapengar hjá hjáskúlanæmingunumtil dømis so tað kann vera skilagott tá eg hugsi um geymann so snakkar mann um ati mann skal betala og tá ig tá kuni e hugsa mær at spurt um hvat er fyri fólk sum sum ikki hava fartelefon ella ella snildtelefon ella eipá tær tað gangið út frá eðr eldri fólk ella fólk sum sum ikki hevanógvar pengar tá kann tað ver eitt sindur hugsløtt at mann siga at tey skuldu gjalda og øll onnur ikki skuldu gjalda tá haldi eg tað var best at øll fingu tað ókeypis eg gangi seg út frá at mann einum geymi verður tveitt í vekt ella burtur av tað er nokk óskefni tað er ikki við vilja so eg hugsi at at tað alt burdi verið ókeypis og tað eigur tað eisini at verða framyvir megn snakkar um at tey ikki hava møguleikarnar tey sum mugu hava serliga fyriskipanir visti tú skal hava onkran sum skal hava fullmagt og tá hevu tú ikki møguleika at fáa talgilda samleikan og heldur ikki koronapassa og annað men har burdi mann gjørt okkurt men har stendur í uppskotinum at mann ætlar at arbeiða við hesum her sum mann eisini kann fáa tað innført hjá fólki undir megd og tey sum hava avbjóðingar við at hava fullmagt og ikki kunnu orðna sínir viðurskifti sjálvi annars er hetta eitt rímiliga einfalt mál tað er ikki nógv at siga um tað men eg hugsi ati aldsmarkin er á trettan ár tað er nokk nakað sum er neyðugt tøknin í dag hon krevur tað og skipanirnar krevja tað eg hugsi bara at vivíkjandi sjeymannin har hugsi eg at mann ikki eiur at taka gjaldið fyri tað eg hugsi alt eigur at vera ókeypis tað var serliga ver a hugsa um at tað eru kanska eldri fólk ella ella kanska fólk sum ikki hava sonógvar pengar sum sum tað rakar takk fyri harra formaður
ja takk so er tað erhard joensen ger so væl
takk fyri harra farnar ja tað blívur bara endurtøkur við málið er so mikið einkuldur seg sjálvum tað snýr seg um at lekk alt smakkið hjá teimum sum kunnu fáa tann talgilda samleikan úr fimtan niður trettan ár og so at tey sum so ikki hava møguleika fyri at taka taka appina niður ókeypis tey skulu so fáa ein geyma um tey vildu hava ein sovorðnan og so skulu tey gjalda trý hundrað krónur fyri tann geyman og tað hevur sagt at tað er kostprísurin fyri at framleiða geyman so í fyri seg so haldi eg at tað er í ordan at mann betalir betalir tað sum tað kostar so eg vil ikki siga meir málið tí tað er so mikið einkult og taka tað upp í fíggjarnevndina og avgreiða tað skjótt frá fíggjarnevndini takk fyri
ja takk fyri so er tað páll á reynatúgvu sum fær orðið ger so væl
ja jútgangsstøði er tað helst ikki so øgiliga nógv sum mann kann leggja afturat í samband vi hetta málið spurningurin um aldursmarkið øhevur verið nevndur altso eg eg havi bara tað at leggja afturat at sjálvt um eí í útgangsstøði eg haldi at at at tað kanska ikki er skeivt at koyra tað niður í trettan ár so havi eg eitt sindur av fyrivarni tí at vit onkursvegna fløkja okara børn inni í fleiri og fleiri bindandi almenna skipanir tað at tað at vera barn eigur at verða so so frítt so frælst sum sum yvirhøvur til ber so leingi sum til ber í haldi er týdningarmikið at vit ikki so ella so gera skipanir sum á onkran hátt immolvera aktiva støðutakan hjá einum barni tað haldi eg tað haldi eri tað haldi eg eri í útgangsstøði er skeivt alti at børnini skulu í stóran mun sleppa at vera børn so leingi sum yvirhøvur til ber tær skyldurnar ty sum koma tey koma sjálvandi við við árinum og eg haldi a týdningarmikið at tey at tað ikki ru alt ov at vit lata barnudómin sleppa at vera óforplyktaðan so leingi sum yvirhøvur gjørligt og spakuliga at gera ásetingar sum so ella so krevja aktiva søðutakaran frá okkara børnum heilt niður í trettan ár niður tólv ár niður í ellivu ár í sambandi við koppsetingar og annan tíl so byrja vit longu at so byrja vit longu at at áleggja børnum støðutakarnar til viðurskiftir sum tey kanska í veruleikanum ikki eru før fyri so kannmann siga so so skulu vit sum foreldur ella sum avvarandi ella sum verja so skulu vit taka tær støðuna fyri tey og tað haldi eg eisini er í lagi men eg haldi vit skulu ansa eftir ikki at gera skipanir sum beinleiðis ella óbeinleiðis innvolvera støðutakarnar hjá hjá børnunum av formligum slagi børn skulu í høvuðsheitnm sleppa at vera børn so leingi sum tað yvirhøvur ber so eg havi eg havi mítt fyrivarni í sambandi við tað tann tann fyrðapartin so er tein spurningur um hann tað gjeyman

hvussu tað var orða altso eg eg øminnt sum upp undir vali ati formaðurin í fólkaflokkinum hvussu hevr hann segði at tað bleiv ikki eitt einasta eitt avgjald álagt nakran aftur frá fólkafloksinus síðu

var tað trý hunra og hálvtrýss krónur trý hundrað krónur fyri fyri veruleikanum eina tænastu sum tað almenna hevursmoykt niður úr høvdia fólki eg trúgvi at øgiliga nógvir føroyingar hava ikki ikki aktív tikið støðu til at mann skal hava ein ein ein talgildan samleika ella nakað líknandi men her eitt er tað at løgtingið ger ta skipanina og hvør minnist ikki tvey hundrað og ss nei ikki tvey undraðog seksogtrýssj b altstríði um ptalið hvussu fólkaflokkurin leikaði í um at nú fór mann at gera seg inn á sjálvt dnai hjá hjáhjá menniskjum nú eru fólkaflokkurin ongar trupulleikar við ati ikki bara taka undir við slíkum skipanum men eisini áleggja fólkið gjaldi fyri at yvirhøvur at kuna luttaka ístøkumskipanina ótrúliga nógv sum broytist og tað eru øgiliga nógv orð sum verða søgd sum mann noyðist at eta í seg aftur eg kundi hugsað mær at vita hví ið altso hví er tað almenna er skal vera sappírið í hesum førum hetta eru fólk sum hava onkrari orsøk mugu hava eina skipan ella sum ikki dugir ila ikki egnað seg til at brúka eina skipan sum sum sum tey flestu brúka so skulu tey áleggjast at at at rinda serligt gjald fyri eg seti spurninatekin um tað er um tað er rætt og rímiligt altso vit kunnu altíð semjast um at at tað er útreiðslur av av av tí geymanum sum tað hevur snakkað um herbeintr ella lykla berandi ella hvat mann kallar tað men meni men um tað er rætt at tann einstaki borgarin skal skal fáa tað gjaldið at rinda tað ivist tað ivist est ordiliga í eg eri ikki altso fólkafloks eygum so so eri eg sikkurt sosialist sjálvt eg ikki haldi meg sjálvandi vera tað men men hetta her leiv mær ivast í um um er tað rætta at hví skulu vit hví skulu vit fara at leggja altso hví skulu vera so pírin hevði nærosagt at at at fara at krevja fólk eftir hesin her tað eru fólk sum av onkrari orsøk ikki ikki rúmast ella ella klára at fáast við tær skipanirnar sum eru tær almennu skipaninar ella ta generellu skipanina so skulu tey noyðast t hava eitt eitt eitt gjald fyri tað a tað haldi eg ikki tað haldi eg altso eg eri ímóti móti enn sónum gjaldi sum hesin her tí hetta er ein skipan sum løgtingið hevur løgtingið kanska fram um nakar annar hevur valt fyriborgaran heldur enn at borgaranr sum hevur kravt at fáa fáa hesa skipani v ein t at ein a ein tænasta sum tað almenna so ella so velur at hava uttan iva fyri at mann betri kann hava kann rúma øllum borgarunm við við boðum og tænastum og so framvegis so framvegis men borgarin hevur ikki ner vendvust verið tann sum hevu staðið allarfremst og biðu um hesa skipanina tað eri eg púra sannførdur um at hann ikki hevur so eg eg hevi bara ynskt at at fólkaflokkurin var eitt sindur meira reellur tí eg veit at hósdagin tá fara vit aftur at viðgera spurningur um avgjald og gjøld og og og tað er tann sami flokkurin sum upp undir væl uttan iva klárur at sklára nógvar atkvøður upp á at siga at at tað hevur eingin skal betala meira nøkrum slagi hevr eingi avgjørdur av nøkrum staði men so ger mann ta afturanlíka mann sníki tey spakuliga inn gjøldini inn her og tær og hetta er so enn eitt av teimum gjølduni har sum sum mann sníkir inn soleiðis at borgarin vónandi ikki ikki sær a íveruleikanum er eitt avgjaldnum og tað haldi ikki er ein ein rættir máti eg ivist við meg fari at taka undir við tí takk fyri
ja so fær høgni heital eina viðmerking gjørt
harra formaður eg var sára samdur við pollarenatigvu bæði hetta við at ja eg kundi hugsað neir frágreiðingum hví mann kal hv lækta tað aldrsmarkið altso um endamálið er at øll skuldu registrerast kanska longu longur niður í barnaárini eskilikkiorliga hví giti taeur okkurt við koronupassi at gera sum nú neyvan verður brúkt serliga nógv øhog so e hfta við gjaldinum og tað stendur í uppskotinum at fífíggjarmálaráðið metir at allir borgarar kunnu bera henda kostnaðin tað er sanniliga mugnfrór hvør borgarin er og spalarenatikur sigur at tað er ta ikki kanska serliga borgarar sum kanska havaonkrar avbjóðingar sum ikki hava atgongd til snildfon ella til teldil og hvat tan samlaði kostnaðurin eg haldi eg royni at finnaút av tí uppskotinum eg haldi tær tæir meta fýra hundrað og hálvtrýss keyp mar út frøggi at ganga trý hundrað krónur altso hvat hvat er tað sum ger at at fólkaflokkurin við jørgun iclasen atan fyr so langt alto erhetta her tað uppskoti sum skuldi fáa samgonguna at samlaða aftur tað lystir meg at vita
av súgvum
ger so væltakk fyri formaður eg haldi tað er ótrúliga týdningarmikið at vit hava tað fyri eyga at at vit varðveita frælsið hjá hjá tí einstaka fólkinum so leingi sum gjørligt bæði á tí fíggjarligu økinum men eisini á tí á tí á rættinda økinum og og eg haldi tað er týdningarmikið at vit ikki byrja at hefta børn alt ov tíðliga við við bundnum uppgávum og inn í skipanir tað haldi eg og at vit blíva við at finna út av ymsum mátim at krógva inntøkukrevjingar ella ella gjøld hjá borgaranum eg haldi tað er øgiliga skeivt vit skulu royna at hava eina so sk royna at hava eina so rímiliga gjaldsskipan til tað almenna sum gjørligt sum í høvuðsheidinum snýr seg um skattin vinnuskatt og persónsskatt og ikki nógv meira enn tað takk fyri

gersvætakfyr harformaður ja e var parturst samdur við pálla renatúgvu hugsaði t tá skipanin kom so skuldihon vera ókeypis og og hetta líkis et sidur av ómaksskjøldu mann hevur fyri lønarkontur í bankun og sovorðiðsu mann mann fær mann man fær eitt óómhóvsskjal fyri nakað sum annikki biðið um men allíkaso skal man hava tað og tá eg hugsi um hatta við við aldrinum niður áf tretan ár tá er tað nokk eisini sæð eftir ljósinum av at at ymiskar ymiskir pjallar facebook og annað eru trettan á aldsmark í dag so tá i mann kanska rokna tað aldrsmakkið sum eg veit dátueftirlitið sigur er aldsmark fyri hvar tey ungu kunnu fara inn á ella børnini tey stóru børnini kunnu fara inn á palla ymiskar allarar um vaksin ferðastá takk fyri
asúgvu
formaðurin johanes joensen er ein spurningi um ómagskjøld og um eg má kann siga t ein ela aðrastaðni kann mann nokk ikki rokna við nøkrum øðrum frá frá bankum sum sum í útgangsstøði ikki hava eg veit ku hn kan loyvam at siga tað meneg haldiat mnn kan siga at teir hava skuldu ikki nakar moralskar skyldir yvir fyri fólki men eitt samfelag skuldi helst havt aðrar og og sterkari moralskar skyldir yvir fyri sínum borgarum enn ein banki hevur í fyri sínum kundu og tí haldi eg að er øgiliga týdningarmikið at vit ikki bara sníkja gjøld inn her og dær men at vit í høvuðsheitunum hava eina prinsipiella skipan sum er galdandi fyri øll fyri tær tænastur sum vit øll brúka og ikki at mann áleggur la velur nøkur út her og nøk út tá og eg haldi tð serstakliga dupultemral hjá fólkaflokkinum sum sum altíð gongur uppi og flagga við at mann skal leggja avgjøldarfólk og samstundis er hann allarfremstur og størst av øllum tá ið mann koma í emvigenum takk fyri
so er tað næsti røðari steffan klein poulsen ger so væl
ja hetta er eitt stutt og greitt mál vit viðgera og tá ð tað kemur tiltalgilda samleikan so eru nakað yvir sjeyogtjúgu túsund samleikar skrásettir ella tað var støðan tann sjeyogtjúgunda oktobur í fjør so kanska vit nærkast teimum tretivu túsund og og tað er altso kynsbýtið er hálvtrýss oghálvtrýss so javnstøðunevndin og øll onnur er sikkurt væl nøgd við hetta býtið

og tað tykist sum at føroyingar hava tikið væl ímóti hesum her tað tað ger

nógv av tænastunum sum var eitt av landinum smitiligari og man sleppur frá at koyra á langstrekki bara fyri at orðnan umskrift og og annan men her eru so tvær smáar broytingar har mann lækkar aldurin frá fimtan til trettan ár og og tað er fyrsovigt væl grundgivið fyri tí tí at tú kanst jú arbeiða sum trettan ára gamal koronapossið verður nevnt og so haldi eg tað sum er allarmesta áhavert tð er at at trettan ára gomul hava lógligar atgongd til facebook og annað og aðrir fjølmiðlar á netinum og og eg haldi ikki at hetta

gevur ungdóminum til atgongd til nakað sum kemur upp á knøini á facebook og øðrum tí haldi eg at at tá tað kemur til børnini og um tey skulu hava atgongtilhetta her so hava foreldrini ábyrgdina og tað tey sum skulu geva grønt ljós bæði til facebook ca í instagram men sanniga eisini hendan talgilda pallin ella hvat eg skuld kalla so eg dugi ikki ordiliga síggja ta avbjóðingina sum polla reynatúgvun ja eg haldi eg haldi ábyrgdin liggur á foreldrunum tá tað kemur til allir hesir pallarnir og so er tað hetta gjaldið trý hundrað krónurnar fyri at fáa ein geyma vissi mann ikki hevur eina snildfon ella eini teldil ella hvat annað mmann kann brúka og fyri at skaffa sær te ókeypis appina so haldi eg tað er rímiligt at at mann betalir trý hundrað

at tað ger at mann onkursvegna fær enina størri ábyrgdarkenslu av geymanum elso sað vasum ann missi hann vekk at at man ikkibara kann fáa ein ein nýggjan og ein nýggjan eis jøn millumbili øhtí haldi eg tað r tað er rímiligt øhog tað kundi møguliga t tað kundi verið eitt í posit um ella okkurt líknandi at mann fekk pengarnar aftur visti mann ikki brúkti handa geyman meir tað er tað so ikki og eg haldi ikki at at hesar trý hundrað krónurnar fór at kára nakran av ella káram nakran á heysin men men tá tað eru sagt so g trúgvi tað er øgiliga fá sum hava brúk fyri geymanum tað er øgiliga øgiliga øgiliga fá og og tey eldru sum sum ikki finna tað av appinum sjálv sjálvi tey tey kunnu fáa hjálp til tær teknisku avbjóðingara sum tey hava sum víð so nógvum øðrum tað so so eg haldi at tað er eitt rímiligt gjald tá tú fært hansar ein keyma útfluggjaran sum sum tey allarfaktiskt nokk hava brúk fyri

tá eg fór sum er iki ikki við í hesari broytingini men meg bara um talgilda samleikan sum heild sum fær hugsað um um prísin av talgilda samleikan hvat er tað sum vit hava goldið fyri havn sog tað liggur um tær trýss hálvfjerðs millióninar vist tú hav skilt tað rætt og og helt tað r øgiliga høgt belop í mun til tær tríggjar milliónar sum vit goldu fyri tingmannaklugan her í løgtinginum men so so spurdi eg onkran um hetta her og og viðkomandi víst mær á neymiti sum so kostaði upp ímóti milliardini og og tað er nokk nakað við við við trygd og og kryptering og annað sum sum sum koyrir prísin so langt upp men tað var altso tað var til at fáa eyga at at at at nú tá vit hava ein ein ein lidnan talgildan samleika og og vanga at at haðn kostar so nógv í mun til aðrir portalar tí tá tú ert á sjálvum vanganum so er hann ikki meir nógv meir kompinseraður enn nógv annars vit hava men men tað sum liggur aftanfyri er nokk tað sum kostar og
ja so fær høgni hoydal eina viðmerking
ja formaður stefan teir poulsen var á somulei sum landsstýrismaður jamen hesin geymin trý hundrað og hálvt kom hann kundi ella betala tað stendur í útskotinum at higartil í ár haldi eg stendur tá tað stendur í útskotinum so eru fýra hundrað og hálvtrýss geymar og útflýggjar ókeypis tað siga longu nú at tí at hetta heimin er ikki verið tað siga so longu nú fingið fýra hundrað og hálvtrýss fólk fingið ein ókeypis geyma nú skal mann so forða at gjalda á og hann hevur nevndist at at bovsa sjálvur hvussu nógvur hvussu stóra upphæddir tær brúkt upp á at fáa talgilda samleikan upp á standa so er hetta ein upphædd sum tit veruliga ætla at nøkur fá fólk í føroyum sum kanska hava ein serligan tørv skulu gjalda altso er tað ikki so smálig

klein olsen ja harra formaður av hesum fýra hundrað og hálvtrýss sum hava fingið útfullgjaðinum geyma sum kanst spyrja hvussu nógv av teimum hava appina tað havar so ikki tøl fyri men men tað vísir seg at at fleiri hava appina tí ókeypis appina men men skaffa sær ein geymað eisini og so er tað sjálvandi nøkur sum sum nokk bara hava brúk fyri geymanum tí tað ikki hava nakað annað og tá tú betalir trý hundrað krónur einaferðinar so tað haldi eg tað haldi er rímiligt tað haldi eitt rímiligt gjald og og og tað skapar onkursvegna eina størri ábyrgdarkensluga av hesum jeymanum sum tú fært í samband við talgilda samheilag takk fyri
ja takk so er tað bjarni kárason petersen sum fær orðið
ger so væltakk fyriharra formaðurat tosa við onkran í bankanum sum mann hevur at opna eina app og trýsta á søku tað er sikkurt nógv lættari fyr enn trettan ára gamlan enn enn tað at fara í direkta samskifti við almenna myndugleikanm so tað haldið er fínt eg halil slettiki hta nakarð problem í mun llendarnir vælsignaða geyman altso nú sigur tað at tað er eg eg haldi tað vóru fýra hundrað og hálvtrýss gjeymar givnir út og tað gevur kanska eini hundrað og tretivu hundrað og fjøruti túsund krónur sum tað kostar út við hesir gjeymanir við sta at kosta trý hundrað krónur tað eru ikki nógvir pengar men tað at eg eru ikki nógvir pengar er kanska nemligar argumentir fyri at hesi fólkini hava allarhelst ráð til at betala trý hundrað krónur fyrr enn geyma tað rokni eg við eg haldi ikki tað er tað heilt stóra problemið at mann skal onkursvegna styrsa við tí at brúkarin skal betala trý hundrað krónur upp á ein geyma tað er eitt sindur tað er eisini sini smáligt haldi eg tað haldi eg gott at tey kunnu rinda fyri og tað pjøðist ikki at vera eitt eitt ómaksgjald tað kann eisini vera eittir postumsgjald har sum mann fær tað aftur beingin er at tað skal ikki fossa út við geymunn frá frortalgild føroyar tí at fólk ikki duga at ansa eftir teimum so vist m seta eitt gjald og og og fólk duga at ansa efta eftir teimum av t sama jamen so er einki problem spurninguin er kanska um tey skulu havta aftur og at tað er eitt til posavinsgjald tað minnist eg væl frá tíðina at mann gekk fólkaskúlanum at sumann fekk ein geyma so skuldi mann geva eitt annað inn og so fekk mann tay út aftur tá ið mann aluvera a ger mann aftur tað er ikki so ræðiliga óvanligt tað er ræðiliga lítlar upphæddir som tú kgana agumenteraði um hví ikki lata tað almenna betala men tú kant eisini vendandi við og siga um hví ikki lata brúkaranar betala tí hetta heta er ræliga lítið av pengum egentiliga at tað so rakar kanska eina demografi sum ikki hevur nógva rudta við frammanundan tað er eitt sindur gitingar tað tað veit ikki um mann veit k so rælia nógv um visti mann ikki hevur ráð til eina telefon men tú hevuráð til ein geyma sum skal koyra eina teldu so hevur tú tað saktans tann teldu og so er ú ráð til an teldu so ikki uttan soma fer inn at rita inn á landsbarkasavninum ella okkurt sovorðið so so s síggi ikki ordliga trupulleikan við tí so hatta var tað sum eg kundi kroyst út um hetta er málið vónudafóra eina góða viðgerð takkfyri
ja takk síðani er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið jørgin niclasen
ja harra formaður fari at takka fyri framsøgurøðurnar h hetta her aldursmarkið frá fimtan og niður á trettan ár haldi eg er rætt at gera um vit vísa okkara ungu álit so trúgvi eg at tey taka tað til sín og fara at vísa okkum álitið aftur tá ið ein sum er trettan ára gamal kann arbeiða tað er árið tá ið mann sigur at tað er loyvt at arbeiða so evr viðkomandi eisini rætt til løn sum viðkomandi eiði sjálvur og tí vildi tað verið skeivt avstaðið her og sagt ja ja men altso har sleppur tú ikki at hava nakað sum helst við teir pengarnar at gera sum tú sjálv ella sjálvur hevur kent h og tá tað kemur til hetta her við við við koronapassi so var tað eitt krav til ávís ting í føroyum tá ið eitt uppskot varð lagt fram men tað er tað ikki nú so viðvíkjandi koronapassinum hevði ikki havt tann stóra týdningin tó kann koma fyri at vit noyðast at vísa koronapass í útlandinum tað kann so vera men hetta her ferð alt so bara niður til trettan ár meðan koppseting av børnunum varð latið heilt niður í fimm ár ella hvatað er so har mugu nokk tey gulu koronapassini verða brúkt framhaldandi hjá teimum men sum tú verður víst á at tað er tað trettan ár er jú sama eg eri sama sami aldur sum brúkar til ymsar til samtykkir til ymsar sjálvstøðugt samtykki til ymsar kunningartænastur og tí varð hildið rætt at brúka júst hetta h tá tað so kemur til geyman so hevur onkur róð upp undur at hetta er eitt avgjald nei tað er hetta ikki eitt avgjaldið nakað heilt heilt annað tað sum er við samleikanum at fyri tað fyrsta so er samleikin eitt tilboð

og og avgjøld tað er krøv so so so hetta her er er púra og sjálvboðin um mann ynskir at tekna samleika og tá ið i samleikin bleiv gjørdur tá bleiv tað so víst á at tað skal ein snildfon ella ein teldil til ein eiphældur og tá kann mann so logga á ókeypis og tað kostar heldur ikki landinum sum so at taka ímótir teirri øloyggingini annað enn at viðkomandi persónur skal so kannast og sigrast at tað er tað rætti tað er ein nakrar útreiðslur av tí men tað skulu tey sum velja geyma eisini at gera øh at byrja við sum lógin hevur verið so hevur mann skrivað í serligu viðmerkingunum at tann fyrsti geymin skuldi vera ókeypis men so skuldi mann rinda visti mann misti hann vekk ella mann vildi hava meir enn ein meðan hetta her sigur atmann rindar fyri allar geymar tá ið ið ið lógin bleiv gjørd um mann fór í gongd tá gekk mann út frá at ein gjeymu var ein gjeymu og tað vilsiga ein geymi sløku geymur kostaði tað sama sum ann annar men sum mann sær her so eru tað rættiliga dýrir trý hundrað krónur er nógv fyri ein geyma men so er tað verður rópað undir hvør ið tað er altso tíðirnar eru broyttar altso tíðin tá ið eldri fólk ikki dugdu at fáast við teknikk altso hon er fyri tað allarallarmesta farið eg veit ikkium eg kennir nakran eldri persón sum ikki hevur ein teldil eg haldi hatað er ein persónur her ini í tinginum sum ikki hevur snildfovn men tann persónurin hevur so ein eipædd staðin fyri so so tað ber væl øh og og so er tað eg ikið spekleri upp á hvør er tað sum onga snildfov hevur og ongan teldil hevur men so hevur hanna teldu t ver róðu upp undir at at tað eru tey eldru og tað eru tey tey veiku tað tað dugi

um mann skal brúka ein ein ein ein geyma tað vil siga mann ikki hevur snildfonina ella ella eipætin so her mann spart nakar pengar harfrorrestin men mann heur altso fyrst keypt eina teldu

og so tað allarviktigasta tað er fullstendiliga fríviligt manbiøvs ikiat sannleikan so eg haldi ikki at at tann kritikkurin sum hevur verið her er aftur men so skal leggjast afturat at heimildin sum fæst við hesari lógini er at landsstýrismaðurin ásetir gjald og tað vildi kanska ljóða logiskt at ásett gjaldið til at vera tað tað kostar men tað kann eisini vera lægri ein av orsøkunum til at mann eisini setir gjald á tað er tai man hev sæð í fleiri førum at tað er persónar sum hava loggað á viðsnildfón men sum so eisini vilja hava ein geyma tí at at við geymannum um tú arbeiðir við teldu so er tað so nógv skjótari at at arbeiða við tí í staðin fyri at tú skalt hava snildfonina og arbeiða inn tann vegin og so yvir í telduna so tað er er kemur meir enn so fyri at tað eru persónar sum vilja hava bæði og tá ið tað eina er ókeypis og og hitt kostar jamen so er tað eitt væl og eisini fyri at fólk sum vilja hava bæði ikki skulu føla seg illa tey hava so betalt fyri hendan geyman tey hava fingið hetta uppskotið hevur verið til hoyringar rættiliga víða og tey sum hava viðmerkt hava skrivað tey ongar viðmerkingar a til upskotið so má man siga at hetta uppskotið hevur stóra undirtøku tó hevur megt nakrar viðmerkingar og tær eru interessantar tí at tað sum megn vísir á millum annað er at at fólk sum til dømis hava ein verja at hví verjin ikki tá ið verjin skal avgreiða ting fyri tann sum hann er verjur fyri

brúka sín egna samleika og harvið fáa ræði yvir hinum og har til er at siga at at samleikin í sær sjálvum gevur sum so ikki atgongd til nakað samleikin gevur bara atgongd til tænastur sum onnur geva um tað er taks bankar fólkayvirlit akstova kommunur ella hvat hana einaferð er og tað sum sum fíggjarmálaráðið sigur og tað er eisini grundleggjandi við samleikan at samleikin er persónurin sjálvur tað er garantiið fyri at tann sum loggaá er tann persónurin so tað ber ikki til at knappliga fara at geva fleiri persónum atgongd til samleikan men tær ymsu tænasturnar kunnu geva loyvi til at ein verji kann fáa atgongd til teir upplýsingarnar har um tað til dømis er bankarnir jamen so kann bankin geva verjanum atgongd til kontur hjá tí sum verður vardur h upp á sama máta kann taks gera og í sama máta kunnu kommunur gera tað altso tað vil se siga t er tær tænastur mann kann fáa t teir tað er teir stovnarnir sum skulu lata upp fyri at onnur enn bara samleikin sjálvur sleppur framat so men hatta er ein ááhugaverdur spurningur og tí vilja eisini uppfortað til at kommunurnir bankar og onnur hava hasi tingini við soleiðisnar at at um eg biði um at ein annar við sínum samleika kann sleppa inn á mínar konturi at tað so ber til men tá er tað við teirra samleika og tað er eg sum havi givið loyvi til tað so tað er líkasum har ið tað er og tað vóru fyri sovið tær viðmerkingarnar so tær tær trý hundrað krónurnar ella tað verður ásett lægri eg trúgvi ikki at nakar missi svøvnina á tí og allar allarviktigasta tað er altso frívilligt og eldri fólk í dag eg veit ikki um eg kenni nakran av teimum eldru sum ikki hava ein teldil eg síggi hann allastaðni altso j eipatá ið tey kanska sagt so so so tíðirnar eru broyttar eldri fólk hava øll tøknina í dag hava tey um tey ikki hava eina snildfon so hava tey hvussu so er ein eipædd so eg eri ikki so nervøs fyri hasum har og hin vegin jamen so kunnu fólk jú hava bæði og tá skulu tey bara rinda hesar her pengarnar fyri sjálvan geyman takkar formaður
ja takk pállareyna sigur
eina viðmerking ger so væl ja takk fyri formaðurin eg haldi at landsstýrismaðurin greiddi rættiliga væl frá sínum kjónarmiðum so kundi mann kanska spurt afturat hví ið fólk s skulu hava henda møguleikan altso snvissi mann er so óneyðugur ella ella hvat mann skal kalla hvat mann fekk burturúr tí altso sum sum landstýrismaðurin var inni á til hin hin spurningin um hettar er eitt avgjald ella ella ella hvat er tað er hvussu eitt gjald altso tað er tað sum landsstýrismaðurin biður um hann biður um heimild fyri at fáa fólk ella krevja fólk eftir einum gjaldi visti tey vilja hava hesa tænastuna um vit kalla tar eitt avgjald ella at kalla eitt eitt gjald tað fær solíkamikið hvussu tað eitur fyri borgaran merkir tað at hann skal betala trý hundrað krónur vissi hann skal hava hendan her vælsignaða keyman er tað rætt skilttakkfyri
hugsan
gjaldi eg sum sagt til landsstýrismaður sum ásetir gjaldið so hvat tað verður um tað verður trý hundrað ella tvey hundrað ella hundrað ella hvat tað er tað veit eg ikki men sum sagt so er hetta sjálvboðið og hetta her er heilt einfalt at fólk koma og keypa eina vøru frá tí almenna tey pjóða ikki at keypa sær vøruna men tey kunnu hvønn keypa hann og hon kostar eitt sindur fólk kunnu eisini koma inn og keypa einaðra vøru sum til dømis asfalt altso tað at mann skal betala fyri tað er tað eitt avgjald tey bjóðast ikki at keypa asfalt og tey bjóðast ikki at keypa geyman men tey fáa tilboðið og so betala tey fyri sjálva vøruna tey betala ikki fyri tænastuna og teknikki sum er í at vera logaður á tey betala heldur ikki fyri tað kontrollið sum er í samband við tilmeldingina alt tað er ókeypis men hetta er bara ein spurningur um at um mann keypir eina vøru frá tí almenna um mann skal betala ella ikki og hvar gongur sum markið er tú ikki at síggja trupulleikanist
ja tað vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til víðari viðgerð vit eru so komin til tað seinasta á skránni í dag og tað er framløga og eg skal boða frá ati pollareynatúgvu hevur lagt fram løgtingsuppskot til eykajáttanar løgtslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu og at magnus rasmussen landsstýrismaður hevur lagt fram uppskot til løgtinslóg um broyting løgslóg um aling av fiski við meira tað er tilbúgvgartilbúgvingarætlan fyri slopnan alifisk og magnus rasmussen hevur landsstýrismaðurin hevur lagt uppskot til løgslóg fram um broyting í løgtslóg um starvsviðurskifti og annað hjá sjófólki tað er rættindi til hjá sjóðfólki í sambandi við sjóráðn sjúkrarøktog anna og bjarni hammer løgtingsmaður hevur lagt fram uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu strika tvey oynda og síðani er tað sólvitt nolsøe landsstýrismaður sum hevur lagt fram uppskot til broyting í løgtslóg um dagpening vegna sjúku við meira tað er longt tíðarskeið persónskarði lesa tað ordiliga upp longt tíðarskeið persónskarði til sjálvbodna trygging dagpeningur í sambandi við framskundaðar pensjón og útsetapensjón og annað og sólvitt nolsø landsstýrismaður hevur eisini lagt fram uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg broyting í tveimum løgtslógum ið broyta løgtinslóg um dagpening vegna sjúku við meira leingjan av gilditíð vegna kvi nítjan síðani er tað nakrir skrivligir fyrispurningar og tann fyrsti her er frá pállareynatúgvu til árna skáli landsstýrismann í fiskivinnumálum viðvíkjandi vaktarbjargingarskipi fyri tjaldri og pollareynatúgvu hevur eisini einskrivligam fyrispurnig sum eitur null null fimm tvey túsund og einogtjúgu og hann er til kailea holm johannesen landsstýrismann í heilsumálumm áviðvíkjandi greiningarog viðgerðarmiðstøð í samband við rehabilitering venjing og endurvenjing og pollarenatúgvu hevur eisini lagt fram ein skrivligan fyrispurning sum er løgtsmál nummar seks ella null null seks sum tað eitur tvey túsun og einogtjúgu og hesin fyrispurningur er til jenus a rana landstýrismannin í uttanríkis o mentamálum viðvíkjandi framtíðarstøðu kringvarhjá kringvarpi føroya og síðani er tað bjarni hammer lagsmaður sum hevur sett fram løgtingsmálnummar skrivla fyrispurningun sum er nummar null null sjey tvey túsund og einogtjúgu og hann er til sólvit nolsøe landsstýrismann í almannamálum viðvíkjandi barnaverndarlógini og tann fimti skrivligi fyrispurning sum er lagdur fram her er frá høgna hoydal løgdsmanni til árna skoli landsstýrismann og hann er viðvíkjandi fiskirættindi sum nú skulu verða knýtt at egnum fiskifari við oyðiloiv taðtað eru tað vóru so framlgað framløgurnar í dag ja og tað sum so er eftir hjá mær at gera tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin tað er at lesa skránna upp fyri næsta fund sum verður hósdagin sjeyogtjúgunda januar klokkan eitt klokkan trettan skal eg tað er skal eg

ja og skráin er hendan altso hósdagin sjeyogtjúgunda januar klokkan trettan tá verða allir hesir fyrispurningar sum eg las upp nú nummar fýra nýtt vaktar og bjargakip fyri tjaldrið og nummar

og so hesin her nummar fimm greiningar um viðgerðarmiðstøði í samband við reapitilitering venjing og endurvenjing og tann sum eitur nummar seks framtíðarstøða kringvarp føroya og nummar sjey barnaverndarlóg og tann seinasta nummar átta fiskirættin sum nú skuldi verða knýtt at egnum fiski far við veiðiloyvi hasir spurningarnir á skránni hósdagin til atkvøgugreiðslu um teir skuldu svarast síðani er fyrsta viðgerð av fýra málum sum øll verða viðgjørd undir einum tað er løgtsmál nummar fýraogfjøruti uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um serligt avgjald á brenniolju so samferðslupakkin sum tað eitur hækking av avgjøldi av brenniá brenniolju og fjúlaolju eisini teivnum tungolja

la ella punkt átta tað er løgsmál nummar fimmogfjøruti uppskot til løgtislóg um broyting í løgtslóg um stuðul til ferðaútreiðslur samferðslupakkin avtøka av ferðastuðuli gjøgnum undirsjóvartunlar broytt áseting um stytstu farleið og áseting um at søgt verður talgilt og so er eisini løgsmál nummar seksogfjøruti tað er eisini samferðslupakkin uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um v og umhvørvisgjald av motorakførum annan tað er hækking av veðgjaldinum og umhvørvisgjaldinum og tað seinasta av hesum fýra málum er løgsmál nummar sjeyogfjøruti tað er eisini samferðslupakkin uppskot til løgtislóg um broyting í løgslóg um avgjald á framleiðsluoginnflutningin innflutningi hækking av avgjaldi á bensin o hesi fýra málini í við hesum longu heitinum sum eg hava lisið upp tey verða øll viðgjørd undir einum og beind í fíggjarnevndina tá ið tey eru viðgjørd og og tað seinasta málið á skránni hósdagin er framløga tað skuldi verið tað í dag og tað eru so ikki fleiri mál sum sagt til hendan fundin og tingfundur verður aftur hósdagin klokkan eitt so er hesin fundur